so er tingfundur settur trýogtjúgunda mars sum eisini er norðurlandadagur og vit fara til dagsskránna í dag sum er fyrst munnligir fyrispurningar tað eru níggju munnligir fyrispurningar sum eru komnir inn ella á skránni og tveir av tí fyrstu eru til magnus rasmussen landsstýrismann og tann fyrri er frá bjørt samuelsen hon fær orðið tað er viðvíkjandi flóttafólki úr ukraina til føroyar og dagføring av útlendingalógini
bjørt samelsen ger su væl takk fyri ja hesin spurningurin er til marnusrasmussen landsstýrismann og spurningarnir ljóða so verður útlendingarlóggávan dagførd við serreglum fyri flóttar úr ukraina og um ja nær koma broytingarnar fyri løgtingið tvey hvussu nógvum flóttafólki metur landsstýrismaðurin og føroyar kunnu taka ímóti og trý verður arbeitt við einiri tilbúgvingarætlan sum landið kann lofta flóttunum við skúlatilboðum arbeiði heilsutilboðum og so frameftir tað er soleiðisr at kríggir í europa sum vit øll vita og kunnu fylgja við hvønn dag eitt vanlukkuligt kríggj og tað eru tað eru flóttar fólk í hópatali sum flýggja úrukraina og tey fara til øll grannalondini og ein stórur partur av teimum koma eisini til norðurlond tað eru nakrir flóttar komnir til føroyar men tað er líkasum ikki ígjøgnummyndugleika og uppihaldsloyvi men ígjøgnum sum eg havi skilt hava tey fingið eru tey skrásett sum ferðafólk og kunnu vera í tríggjar mánaðir tað kann landstýrismaðurin so kanska siga nakað um sjálvandi eiga vit sum land at taka altjóða ábyrgd og vit eiga at taka okkara part av uppgávuni at hjálpa ukraina alt tað vit kunnu og sjálvandi harðliga at fordøma russland og putin fyri ta óhugnaliga krígg sum gongur fyri seg í einum parti av europa flokkarnir á tingi hava ikki veruligahavt nakan at nakað høvi til at viðgera hendan hesa stóru avbjóðingina og aftaná spurningurin varð sendur inn so skilti eg á formanninum í tjóðveldi í gjár at tað hevði verið ein kunnandi fundur fyri formannum og flokkunum so eg vóni t hesin spurningurin kann geva landsstýrismanninum høvi til at kunna løgtingið eitt sindur um hvørjar ætlanir eru vit ynskja sjálvandi at taka altjóða ábyrgd og hjálpa ukra inum alt
vit eru ment takk fyri ja takk so er tað
magnus rasmussen gersuvæl takk fyri harra formaður ver útlendingarlógin dagførd ja danska fólkatingið samtykti í seinastu viku eina serlóg ið veitir serstaka og fyribils verju til fólk úr ukraina landsstýrið tryggjaði sær at henda lógin við ávísum tillagingum kann setast í gildi fyri føroyar eisini verður neyðugt at broyta ávísar løgtingslógir soleiðis at vit kunnu veita hesum fólkum allar ætænastur sum føroyskar vælferðarsamfelagið hevur at bjóða eg rokni við at ein lógarpakki verður borin í tingi í næstu viku tað verður ikki í hesi vikuni í hvussuferð hvussu nógvum flóttafólkum eftir landsstýrsmaðurnar føroyar kunnu taka ímóti tað er ilt at siga í løtuni er tað serliga vantandi bíli sum er ein avmarking men eisini aðrar tænastur kunnu verða avbjóðandi at veita til ein stóran fólkahóp í landsstýrinum hava vit umrøitt eitt tal sum eitur tvey hundrað men hetta er bara ein meting av hvussu nógv fólk vit rokna við at kunna hýsa verður arbeitt ið inari tilbúgvingarætlan ja arbeitt verður við einai tilbúgvingarætlan og eini skipan soleiðis at vit kunnu í praksisk kunnu lofta hesum fólkum eg gjørdi beinan vegin eina samstarvsavtalu við reyðakross soleiðis at hesi fólkini kundu fáa hjálp inntil neyðugu lógarheimildirnar eru fingnar til vega somuleiðis er skipað eitt samstarvs forum millum almennar myndugleikar kommunur og hjálparfelagsskapir tá ið hetta kom upp um flótta fólk tá setti eg meg í samband við andstøðuflokkarnar formenninar í tjóðveldi var formaðurin burturstandur men eg tosaði við sirið stenberg og tað bleiv spakkað fult upp eg nevndi eisini tá at eg fór at kalla flokkarnar inn at greiða frá tá ið vit vista eitt sindur meir og tað var mánamorgunin sum er farin har eg greiddi formanninum frá status í málinum og hvussu tað kemur ati ganga fyri seg
takk fyri nú fór tíðin eg komi aftur
j so er tað onnur sum kunnu forðið høgur ti hjarðformaður vit í tjóðalftorkni hava alt tikið fult undir við at føroyingar taka sín part av flottafólkum beyð teimum sovnani í kvotafróttafólkunum og nú er so ein serstøk støða har mann landspúsmaðurnir kunna okkum um eina men donska danska ríkslógu og at tað var frá landsbandinat vátta tað at at vit royna sjálvandi at vit hava mest møguligt mestmennu avgerðarrætt sjálvi soleiðis tað ikki bara verur so man tekur ein part av teimum donsku flættafólktum men at tað verla ger mun eisini fyri at føroyar taka sín part og tað verður ein verulig hjálp hjá teimum flættafólkunm sum flýggja undan tí raðli á krígnum í okreina og at vit eisini kunnu kanna um vit sjálvur kunnu avgreiða avgerðirnar um hvussu tey koma inn og hvussu tey fáa

síðani er tað ingilin strøm ger su væltakk fyri harar formaður alda er ótrúliga gott at at landsstýrið nú tekur støðu til at vit skulu taka ímótir flóttafólki úr ukraina og vitlata upp fyri at taka okkara ábyrgd av flóttafólkastreyminum sum væntandi bara fer økjast eisini orsakað av veðurlagsbroytingum og meira órógv í heiminum at vit lata upp fyri at vit taka okkara ábyrgd í tí altjóða samfelagnum og serliga eisini nú tá ið kríggið brassi á í ukrainatk
fe
síðani er tað siri stenberg gersuvæltakk fyri harra formaður ja okur hava ábyrgd eisini sum eitt ríkt land at gera tað sum okur kunna tíðin gongur og eg veit eisini at tað verð arbeitt hart men men tað eru longu nokk so nógv fólk sum eru komin til føroyar og tí tí begina tað eisini at hasta at fáa akkurt sum tey rættindin upp á pláss eg veitik um landssýrsmaðin kann siga eitt sindur um støðuna hjá teimum sum longu eru her hvussu nógv tey hvussu nógv tey eru í tali og hvussu tað gongur við tí og so eri g samd við teimum sum siga at okur mugu royna at akkurtsum at at at tað vera føroyski myndugleikar sum taka avgerð soleiðis at tey sum koma her ikki bara telja upp í tann danska pakkan tí so so so hjálpir man í veruleikanum ikki nøkrum fleiri ellars sum tay bara enda har soleiðis at tey
sum koma hendan vegnum at telja afturat takk fyri
billjustinusen takk fyrihara formaður ja tað er at fegnast um at føroyar endiliga fyri fyrstu ferð í veruleikanum taka eina støðu at taka ímóti flóttafólkum ogtað er nakað sum hvussu vit í miðflokkinum hava havt ynski um í langa tíð at vit eisini eru við til at hjálpa eg haldi er gott at tað verður gjørt undir skipaðum viðurskiftum men so er ein spurninurtl magnus rasmussen tá ið mann nú í veruleikanum hevur vitað av at hetta fór at koma í longri tíð hví hví tekur tað hví tekur tað tíð tað tekur altso hví er lógarpakkin ikki meir ella minni liðugt gjørdur longu nú ø hví skulu vit bíða til næstu viku kanska uppaftur longri aftaná at tingviðgerðin er liðug ø eg haldi at vit mugu læra okkum onkuntíð eisini at arbeiða
eitt sindur skjótari í føroyskari fyrisiting
so er tað jóhannes joensen atakkfyr hara formaður ja sjálvandi skulu vit taka okkara ábyrgd og tað er gott at teið seint løgting eru við hesun her tað sum eg hugsaði at snakka ella spyrji landssmann tað er tá mann skal intirgrera tey nú veit ikki um tey eru enskthalandi ella um tey tosa ukkra ynskt ella tað mál sum tey tosa har yviri og hvussu mann ger til dømis tá tey skulu børnini skulu í skúla um mann hevur nøkur serligu átøk har og til dømis tá ið tey skulu úta á arbeiðsmarknaðin um mann hevur tulkar ella ella hvussu mann skipar tey viðurskiftini
takk fyri
ja so er tað edva jacobsen takk fyri harra formaður tað er tað e g vil siga óeaalneyðugt at fáa lóggávuna og tí er tað øgiliga gott at hon er á gáttuni tí at tey sum koma inn nú har hava vit einki lógarverk at agera eftir hvørki kommunalt ella ella landsdekkandi soleiðis at sum tað longu sagt tey koma inn sum ferðafólk og og tað er ótrúliga nógv fólk sum rættan hond út men men tað at fáa tað skipa tí tað er heldur eingin sum veit hvat tíðarskeiðið kann blíva tá ið ferðafólk fyr tríggjar mánaðir men men hvat hvat kann saktans skula rættiliga nógv longur og so er tað allir aðrar skipanir sum eisini skulu svara til og vera vera við í tí at lyfta hesa felagsuppgávuna so atur so eg vil siga at tað er alneyðugt við við at lóggávan kemur rættiliga skjótt upp á pláss so mann hevur amboðini at arbeiða

helgi abramsenharra formaður ja tey ella tey sum eru komin flættafólkini sum eru komin higartil tey eru ikki skráset somum flóttafólk men sum ferðafólk og ein avleiðing av tí er at til dømis børnini hjá teimum tey hava ikki rætt til skúlagongd í føroyum tí at hjá ferðafólkum hava jú ikki ræt skúlagongd og tay kundn vera her un tríggjar mánaðir og tað kann sjávandi upleva óheppið tí haldi að er gott at mann farið tingið upp á pláss soleisnar at børn kunnu sleppa í skúla og so framvegis øhtað sum eg haldi er keðiligt visin her tað er tað at nú blevr tað beinanis gjørt ein spurningu um samband loysing skulu tey koma ígjøgnum danmark elaella gjepa umpolin altsor tú hevur ikki so stóran týdning hvønn veg tey koma og og jú meira vit taka av tí sum sum danmark ætlar at taka jú meira kann danmarktaka so so tað betýðir í síðsta enda at tað kunnu fleiri fólk fáa avstað at vera
líkamikið hvussu gera hatta takk fyri ja takk fyri so er tað bjørk sámuelsen sum
tað er orðið gert so væl takk eg fari at taka landsstýrismanninum fyri svarið eg haldi tað ljóðar sum hann tekur sína uppgávu í stórum álvara í hesum máli og tað er ógvuliga gott at hoyra eg ætlaði at spyrja landsstýrismanninum um hann kanska kundi upplýst eitt sindur meira rundan um hvat mann hugsar at gera mann kemur niðan her við einum pakka í næstu viku og tað er gotthann nevnir sjálvur hetta við bíligari ein stór avbjóðinghevur kanstansurin maðurin kanska nakað eina lítil síndu meira hvat tað er mann tosar um í mun til nettupp á sinna bíli til øll men ikki minst eisini at loysa slíkt sum skúlatilboð og onnur tilboð sum vit vita kreppuhjálp og annað sum vit vita at fleiri av hesum fløttunum uttan iva hava tørv á sávandi eiga vit at taka okkara egnu kvotu sum tjóðveldið eisini hevur víst á í skilji í sum fundinum sum var í gjár til at tað er fínt at mann samstarvar við onnur londunda men vit mugu taka okkara part av ábyrgdum og eg kundi hugsað mær at landsstýrismálurin kanska fór eitt lítið sindur meirina á hvat er tað mann arbeiðir við tí at nú hava vit sæð at tað eru komin nokk so nógv fløttafólk longu eg veit ikki sum hann hevur eitt tal sum eru komin sum ferðafólk og kunnu vera í tríggjar mánaðir tey skulu sjálvandi eisini hava eitt stað at búgva so hvussu loysir mann líka sum tað eg veit ikki sum eg skal kalla tað grásovnum ímillum tey sum koma sum ferðafólk og tey sum koma sum fløttar og fáa statu sum fløttar og harvið eisini rættindi sum hesi ferðafólkini nokk ikki hava í sama mun í heila tikið við landsstýrismaðurin kundi sagt so nógv sum til ber um hvat tað er mann arbeiðir við og og hjálvandi hevur so eitt ynski um at vit loypandi flokkarnir verða kallarinn og kunnaðir og kunnaðir kanska eisini koma við okkara íkasti til hvussu mann loysir so avbjóðingarnar tí hetta er einki niðri við um at hetta er ein felags ábjóðing
menn takk fyri harra fannar so er tað magnus rasmussen
ger sovæl ja takk fyri harra formaður nógvir spurningar og og tveir minuttir tað eg eg má velja burturúr billjustinussen spurdi hví hví eg ikkivar komið fyrr um hví tað gekk so seint og tað verður arbeitt so hart sum tað ber til hetta verður ein lógarpakki tað danska ríkislógartilmæli og som ein føroyskur pakki sum handlar nakað um á undirvísingarøkinum og tað handlar um á heilsuøkinu um at gera nakrar broytingar tað verður ikki bíðað eftir tí tað er danska ríkislógartilmæli sum tað endaliga nú er komið sum skal tillagast við at lógu tann danska útlendingarlógin passar ikki il tað føroysku tað er tekniskar broytingar tað verður arbeitt á kraft fyri at fáa tað loysn tað er orsøkin tí hevði mann ikki kunnað arbeitt frammanundan onkur spurdi hvussu nógv eru komin sum ferðafólk sum a roknað sum flóttar og har havi fingið upplýst at tað eru í tretivunum altso har á leið íí tretivunum e bjørt samelsen hon spurdi altso hvat hvat er í hesum pakkanum altso tað sum er at vit hava funnið útav at almannalóggávan pjøvist ikki at broytast tavil sig tá y klóttarnir koma so kunnu teir koma inn í tað meðan á á undirvísingarøkinum eru onkrar broytingar serliga vist æ fólk sum vaksin fólk sum skulu til dømis teirra lesa vist te tað so so er nakað við við studningi har á heilsuøkinum er tað haldi eg soleiðisnar at tú skalt hava búð her í seks vikur fyri at kunna av heilsutrygd betalir tað sum sum sum skal øllas fyri ókeypis viðgerð so tað eru nakrarsær smásmáar tillagingar har tá ð tað kemur til hettaher við skúla e haldi joanes joensen var inni á tí so er tað sjálvandi tað at tað eru skúlarnir kommunurnar og mentamálaráðið sum sum skulu finna útav og tað er nokk eingin ivi um at har verður brúk fyri nakað av eyka eyka kreftum tað er eingin ivi um tað ingilín strøm hon nevndi hetta er um at taka ábyrgd har púra samdir vit eiga at taka okkara ábyrgd og høgni hoydal var inni á hesum her við at vit skulu avgreiða tað sum vit kunnu sjálvandi tað skulu vit altíð men vit mugu bara viðhvørt kanska for ofta fyri summi at kenna tað at viðhvørt er tað danski myndugleikar sum sum hava hava høvuðsábyrgdia av hesum her men vit gera tað sum vit kunnu og vit taka felags á
takk fyri ja so er tað eitt umfar afturat bjørt samuelsar fyrst
ger so væltakk fyri harra formaður og takk til landsstýrismanna hann lyfti eitt sindur meira á lokinum ein av teimum størstu avbjóðingum verður uttan iva at fáa býlið vit eru í eina øgiliga øgiliga trongari støðu í mun til at tað eru nógv fólk í føroyum sum hava trupult við at finna sær ein fastan bústað so ganga út frá mannum arbeiðir við onkrum og roynir at finna nakað kreativar góðar loysnir her hevur landsstýrismar nøkur boð uppá hvat mann fer at gera vit vita eisini at vit í føroyum hava rættiliga nógv hússtandandi tón sum standa tað eru økjør í føroyum bygdur í føroyum har nógv hússtanda tón ætlar mann til dømis at heita fólk um at læna húsini hjá sær út ella leiga tey út vit hava sæð onkra onkra vakra søgu í dag og viku um familjur sum hava bjóðað nøkrum av teimum sum eru komin sum ferðafólk at búgva í sínum summarhúsum hvat ætlar mann har og hvussu kunnu vit onkursvegna øll blíva konnektaði til at hjálpa til at fáa loystis avbjóðingin og so er tað tann fíggjarligi parturin eg kann ikki hevði tú frá mann landsstýrin tosar um tann fíggjarliga parturin tí at hetta kemur ikki at kosta einki og skal mann til dømis útvega eitt stav búgvarfyrisfólkini so kosta tað skulu tey hava ymiska hjálp heilsuhjálp k greppuhjálp skúla og annað so kostar tað eisini og tað verður útreiðslu bæði fyri kommunur og land so kundi landsstýrismaðurin taka lítið sindur um tann partin hvat mann tosar um har og so vóni at landsstýrismaðurin ætlar at loypandi at kunna løgtingið so vit kanska eisini hava høvi til at koma við okkara íkasti til at lyfta hesa felagsábyrgdin vit hava fyri at hjálpa okreinum og hjálpa teimum sum flýggja úr hesum landinum sum er í europa og sum í dag upplivur nakað meira ræðuligt enn nakar okkara kundi ímynda sær kundi henda ja kundi henda í hesum tíðum

ja takk fyri harra formaður tá ið tað kemur til til bílið so fekk eg upplýst í gjár at mann metti frá reyðakrossi har ið fólk hava teknað bjóðað seg til at tað má snúgva seg um ikki bara eina viku tað mann vera eitt sindur lang tíðar at mann hevði bílið sum svaraði til vissi mann roknaði at tð er tvey ella síðuhvørjum húsi ein ein eini hundrað fólk soleiðisna var støðan í gjár og tað eru onnur sum eisini venda sær men tað tað er støðan beint nú tá mann tosar um tann fíggjarliga partin so so sjálvandi so hevur mann hugt aso hvat hvathvussu roknar tey í danmark og og so skulu vitgjera okkara roknistykki tað er ótrúliga ringt at meta visti vit bara taka eitt dømi um at hundrað fólk koma helvtin eru børn so so er tað av hinari helvtini fer helvtin til arbeiðis meðan kanska so tann síðsti fjórðingurin kanska kemur á til almannaveitingar tað er øgiliga øgiliga ringt at vordera vsu man koyri fingurin í luftin om blasur á so hevur onkur sagt hundrað og tjúgu túsund per men tað er ómetaliga leyst og tað vil siga atvistæ hundrað fólk so so kann man rokna til tólv milliónir men tað er treytað av at fólk fara til arbeiðis tað eru børn og og so er tað nøkur sum koma á á á forsorg so hatta har er er nokk so leys meting tá ð tað kemur til víðari prosess so haldi eg vit avtalaðu nú floksformenninir at nú er hetta uppskotið á gáttini tað eru nakrar tekniskar broytingar og so tekur mann í tinginum so eg ferstilllir mær at formenninir kunna tingbólkin og soog skuldi tað verið brúk fyri enn fil eg líka tosa við meg aftur um hetaher áðrenn tað kemur so sjálvandi eri fyrst tað tað
tað skal ikki standa á takk fyri ja takk so var hesin spurningurin avgreiddur og vit fara til tann næsta sum eisini er til magnus rasmussen og hann er viðvíkjandi atkomu til val og vælstøð tað er hervur polsdóttir sum fær orðið á
ger so væl takk fyri hja í minsta lagi fjórða hvørt ár eru ávikvg løgtingsval og kommunustýrisval og fólkatingsval og tað eru væl har ið vit øll sum eru yvir átjan hava okkara rættindi til at seta kross við tey sum vit vilja hava umboð okkum tað er soleiðis vit hava skipað okkara samfelag sum há fólkaræðið tó so er tað ikki heilt javnbjóðis atgongd til val hjá okkum øllum fyri summi við skerdum førleika kann tað vera trupult at fara væl soleiðis sum vit skipa vallið og væl støðini í dag bæði í mun til fysiska atkomi til valstaðið men eisini tá tað kemur til atkvøðuseðilin og atkvøðuhøli tí seti hendan spurningin til landsstýrismannin um mann ætlar ati betra um atkomuna til val og valstøð og um landsstýrismaðurin ætlar at skipa fyri at mynd av vallenunum verður á akøðuseðlinum saman við navnunum h tað er soleiðis í dag ati tað kann vera øgiliga ógreitt fyri summi at fáa eindar langa listan við øgiliga nógvum nøvnum har tey hava brúk fyri at andlit verður sett á nøvnini soleis at tey kanska eru betri før fyri at minnast hvønn er tey skulu velja ella tey eg hava betri elta kunnu yvirskoða tað betri samstundis so er tað eisini øgiliga viktigt at mann altíð tryggja sær at tað er hvussu er eitt ein val básir har ið borðið er settu lokt soleiðis at fólk í rullusóli kunnu røkka upp til borðið har sum mann seta krossin á og so er tað eisini viktigt at fólk sum eru sjónveik og blind kunnu fáa ta neyðugu hjálpina og kanska ein hava tann fría valmøgulkan til at velja hvør ta er sum kann hjálpa teimum í valbásinum men í øllum førum so ertað øliga viktigt at vit tryggja okkum at tað er javnbjóðismøguleiki hjáokkum øllum at fara á væl og luttaka og virka í samfelagnum og tí seti eg
hasar spurningarnar ja takk so er tað
ýraðurin magnus rasmussen gersou væl takk fyri harra formaður ætlar landstýrismaðrin at betra um atkomuna til væl og vælstøð eg fari at leggja fyri við at lesa úr føroysku bygningsreglugerðini har stendur bygningar skulu gerast og innrættast soleiðisr at teir kunnu nýtast av øllum á ein nøktandi hátt við atliti á trygd heilsuatkonuviðurskiftum viðlíkahaldi og reynhaldi nøktandi atkomuatkomuviðurskifti fyri fólk við rørslutarni merkir í bygningsreglugerðini at fólk sum eru rørslutarnað kunnu javnmetast við onnur og hava natúrliga atgongd til bygningar ætlaðar almenninginum umhvørvi kring bygningin og at ferðast í bygninginum tá ið eg havi lisið hatta tað næsta ferð at siga tað er tað at tað er kommunan sum hevur ábyrgd fyri atkomuviðurskiftunum í samband við valhøli og bygdingskunngerðin frá seytjan er eisini galdandi fyri kommunur so kann eg leggja tað afturat at tað er soleiðisnar at vissi tað er so vita vit at visti ikki er atkomandi so kunnu fólk frá valstýrinum fara út í bilin til dømis men hetta snýr seg um at tey sleppa inn á hølið og har er tað kommunan sum hevur tann myndugleikan og tað avgerðina og ta ábyrgdina og so er tað hetta við at skipa fyri at mynd av valevnum verða á atkvøðuselinum vit má vera væl nakrar ferðirnar at vita tað at har er eingi mynd tað er ein langur listi og í grannalondunum hjá okkum mær kunnut er heldur ongar myndir tað er ein langur listi og vissi mann lesur í lógini so er tað tað at tað er ikki heimild til at seta myndir á atkvøðuseðil í lógini tað vil siga at vissimann skal koma við tí við mynd sum má tað ein lógarbroyting til og so er tað tað sum
orsaka fórtíðinja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið bjørt samelsenger so væláh ja so taka vit raðfylgina av viðmerkunum bara lýsir øðrvísini ja her okkurt tekniskt sum ikki ber til so nú fæ nú fær siri stenberg orð
til eina vella iðaum morger su væl takk fyri hara formaður og takk fyri ein góðan spurning um atkomu í breiðasta merking hvussu kann mann tryggja tað at øll sum fara á val hava møguleika at luttaka og vita hvat tey gera og bygningskunngerðin frá seytjan hon áleggur sjálvandi kommununi nakað hon evur veri nokk út skeldað men tað ernokk so positivt at hoyra at hon oftari g oftari verður allíkavæl tikin fram so nakað positivt tí hon leggur nettupp upp til at øll skulu hava atkomið men so er ta het her við myndum sum eisini er ein partur fyri fólk sum kanska hava trupult vir at lesa sum kanska kenna fólk aftur sum kann gera vælið lættari fyri nøkur fólk og so blívur tað sagt at so má mann broyta lógina og so er mín spurningur ø um tað er nakað mann er sinnaður til at arbeiða við ellaum tað er um tað er eitt mál sum landsstýrið hyggur upp á um umman
ætlar at gera broytingar í vallógunum
beini johannesen takk fyri harrar formaður eg haldi tað er gott at mann varpar ljósa at øll skulu hava góðar atkomu til at velja og at luttaka í fólkaraðnum tað er so sær at væl tað er jú fjórðu kort starvs sum verð nevnt her men væl kann eisini vera í úrtíð bæði løgingsval og fólkatingsval og tað er tað ofta so sær at tað er nógv okkara sjófólkum ikkieru heima og tað er kanska um tað eru so særa væl verður at væl verður í úrtíð so havi tað kanska ikki havt møguleikan at valt áðrenn tey fara avstað og tú hugsaði um nú tá mann tekur heta her upp at tað e eisini gott at varpa ljós á tað at hvussu verð atkomin hjá teimum at e at sjófólk kann velja har tey eru fjarskundum úr í heiminum so tað er hvorfat veri gott at varpa at ljesa tað

johannes joensen ja hetta er eitt gott mál eg hav fleiri ferði víst á hvussu vikdug tað er at vit royna at geva teimum sum hava skerdar førleikar sumu møguleikar sum vit onnur eg hugsi bara at hesum førum er tað uppvartun hjá landssúsmannin at taka tað upp og broyta lógina tað er til høgrabeinlin
og eg vóni at landsmaðuri tykurt upp og og fer at broyta lógina
ja so er tað bjørt samelsen takk fyri ja hetta er ein góður spurningur og eg haldi ati landsstýrismaðurin eigur at taka tað upp við kommunurnar at fáa hesi viðurskiftin upp á pláss skjótast gjørligt h eg hugsaði eisini um tað nú tá ið kirkjuráðsval var fyri irkjusolangari tíð síðan so eru faktiskt eisini fleiri kirkjur sum heldurk eru eygnaðar til altso har sum ikki eru nóg væl atkomuligar í veitarmannin so í summum førum hevur lagt valstaðið aðrastaðni enn í kirkjuni sjálvari men eg haldi tað er øgiliga umráðandi at mann hugsar hetta demokratiið inn at allir borgarar skulu kunna eisini haefta her við at hava rættin til at kunna velja sjálvi uttan at hava ein hjálpara við sær inn í valhøl tí tí tað at onkur skal koma við tær inn í val høli tað eigur bara at vera ein neyðloysn fyri tey sum altso sum sum undir ongrum umstøðum klára at atkvøða at avgreiða tað sjálvi og tí mugu vit fáa øll hesi her hjálparmoðboðini og umstøðurnar up á pláss
skjótast gjørligt takk fyri
ja edva jacobsen takk fyri hara formaður kommunurnar at gera eitt øgiliga stórt arbeiði vóni sum an siga generelt í tú er kinu sum eg komi frá hevur mann hevur mann skipað tað í einum stað hvar ið tað er atkomuligt til húsið hjá øllum fólkum uttan at skula hava tað í sambandi við trappur og og tað og so er tað ymiskar meiningar um hetta her við hjálpara men manners í øllum førum mans á øllum førum syrtir fyri at fólkafólk seg væl til passar og mann hevur havt hjálpar á staðnum sum hevur kunnað vegleitt og eisini farin út tvey saman farin út í økir í í býnum har sum har sum tú ikki hvur verður møguligt at koma á staðið so tað vera ymiskar ásetingar eg haldi tað týdningarmesta tað er at mann fær tað væl lýst hvussu mann skipar valið og skuldi nevnast har við eisini tey sum eru burtur ú øðrum londum at mann hevur e eina so góða kunning frá kommununum og landsdekkandi kanska sum vísa sum fólk ikki eru iva um hvussu mann skal

helgi abramsenharra formaðurtað er nógvir spurningar saman við hettah við vali og og sjálvandi málið er at tað skal bera til hjá so nógvum sum møguligt at fara á væl og og væl eg skal ov loyniligt og áøll hesi tingini og tað eru nøkur ting broytt í hesum valskeiðinum vit høvdu hett her við við breksáttmálanum sum vit ikki fylgdu tá tiy komu til væl tað havi eg so broytt og aðrar broytingar skulu sjávandi eisini gerast og eitt sum eisini er ferð við at henda tað er at møguleikin fyri at velja elektroniskt kemur meira meira inn sjálvandi skal krevir tað nógv og tað skal vera øgiliga trygga skipan nú nevndi beinir johannesen hetta her við við sjómenn sum eru burtur og soframvegis r har fara møguleikar at koma við tíðini eingin ivi um tað meni men tað er rætt at at so leingi sum tann skipanin ikki komin so mugu vit royna at útbyggja tær tað sum vit hava men hitt fer heilsygt at koma innan fyri næstu ár
or
henitakk harra formaður tað eri ymisktsumhava fylgið sum kommunar prioritera tingini gi í vági til dømis eg ár eftir hondini fær nakar fr vælið og halangt í verðini síðani mann kontrilla við koyristóli líka inn í val høli og og tað er ófatiliga fínt og væl til rætt lagt ikki minst í kirkjuni kann mann trilla líka inn ter líka visti mann skal vera prestur etl at vera problemi av komupá predingastólur men aðra mátar kann matrilla inn uttan nakrar trupulleikar og tað er tí at kommunar hevur prioriterað tingini

borðið afturger so væltakk fyri og takk til landstýrsmannin fyri fyri svarini øh tað er jú soleiðis at skal ein mynd av valeignum koyrast á valseðilin so má vallogni júg broytast og tað er kanska tað sum eistur liggur í mínum spurningi um landsstýrismaðurin vil taka tað upp at mann vil royna at gera atkvøðuseðilin meira atkomiligan fyri summar borgarar tí eg haldi í hvussur at tað er tað er so grundleggjandiei rættir hjá okkum at sleppa at velja hvør tað er sum umboðar okkum og ger lógirnar í landinum og og tað er øgiliga viktigt fyri tey sum kanska hava serdar førleikar at tey eisini hava javnbjóðs atgongd til at luttaka og til at velja hvørji skak umboða tey so eg haldi tað er rættiliga viktigt og í mun til hetta við myndunum so er tað nakað sum sum megd hevur víst á at at tað hevði hjálpt øgiliga væl visti mann fekk mynd á valseðlan soleiðis at tað verður meira yvirskuligt tað er jú eisini betra teir síðstutil síðsta býrrasra til dømis era argjin varð tað lættari at velja fyri fólk í koyrisstóli so so tað verða gjørdibetringar og hetta løgtingið hevur jú eisini samtykt at fólk sum eru undir verjumáli kunnu velja til kommunuval so kanska eg kann seta spurningin til landsrsmamðuin um mann ætlaðiat gera tað fyri løgtingsval eisini tí tað gjørdu vit ikki tá
far taðbara fyri ommunulakn ja takk landsstýrismaðurin magnus rasmus
ger sovæl takk fyri ja harra formaður beini johannesen var nú hasun her við sjófólk og tað kann eg gott fyri thalda meg til og tá ið mann tosar um vallógina so so koma ymiskir tættir upp og n er broytt nakrar ferðirnar og um eitt annað mann e fokusera upp á tí tey smáu valstøðini og at tað skal mann ikki skal kunna avlýsa hvør velur hvat og sovíðari so tað er ymisk sum er spæl tá ið tað kemur til til hetta sum eg fekk sagt at lógin heim hillara ikki tað avil segat mann ma broyta lógina øh so nevni johannes joensen at hetta er líka til høgra beinin segði hann tað er líka til høgra beinin og í politikki er tað ikki altíð líka tilhøgra beinið sjálvt um mann heldur tað tí at men tað er gott at mann r optimistiskur tað sum eg ætli mær at gera tað er at eg eg ætli mær at kanna hetta málið og finna útav hvussu bar til at til dømis grannalondini ikki hava tað atso er tað nøkur orsøk til tað erer tað altso eg eg dugi ikki orilig at gjøgnumskoða tað ha men men hví hava grannalondini hjá okkum sum eru vit eru ú øll framkomun hví hevur man ikki tað tað kann gott vera tað at tað er onkur onkur orsøk onkur saklig orsøk sum eg ynski ordiliga klári at fáa frami í høvdinum men eg fari hvussu her at at finna út av hvussu mann arbeiðir í grannalondunum og akkurát við hesin her altso hví ikki hava mynd á men eg klári ikki at svara tí og eg eg veit eisini sum spyrjarin sigur at megd hevur havt hetta frammi eg haldi tað var í sambandi við broytingar á vallógini fyri ikki so nógvum árum síðani har ið akkurát hetta kom kom fram ha og so má eg bara taka undir við hennik old og at hetta her við atkomuni at tað eru nógvar kommunur sum gera sítt ítarta og tað er nógv broyting hendi tað betra men sjálvandi ella sjálvandi tað veit ikki men tað eru dømi um at at tað er for trupult og sjálvandi eiga øll at kunna koma inn í valstaðið ma sigur lætt soleiðisnar sum sum øll fólk tað er tað skal ikkivera nakrar ivi um tað so eg kann endurtaka tað at eg fari at hyggja upp á etta her og finna út av hvussu tey gera granna
malondunum takk fyri ja og so er tað hervør sum fær orðið aftur hervør pálsdóttir
ger so væl takk fyri fara at taka landsstýrismanninum ella pólsskifti sum mann fær tað kettan upp eg haldi tað er viktigt at mann eisini hoyrir partarnar bæði kommunurnar og megt millum annað um hvussu mann kann gera tað betri fyri okkum øll tað er jú eisini so sum tað elsoyvisa henni goldvíki á so gera kommunurnar øiga nógv fyri at atkomandi verður betrað og eg trúgvi at mann alla tíðina kann gera meira og mann kann lurta eftir teimum sum sum uppliva at tað er kann vera trupult og til tað sum landsrymhar sigur at at tað er altíð politikki er altíð ikki lætt tað tað vita vit jú tað tað er ikki altíð bara sum at siga tað men men tað er heldur ikki altíð at at tað er tað lættasta ella tað ringasta ikki er rætt at gera so sjálvt um sjálvt um tað kann blíva trupult at mann skal finna eina loysn uppá tað so er tað stádvíkt nakað sum vit eiga at arbeiða við tí at vit mugu hvussu tryggja okkum at tað at velja til løgtingi og til kommunurnar er nakað vit øll kunnu gera og at tað er nokk so líka fyri okkum at gera tað og at tað ikki skal vera gjørdur munur á okkum um vit hava
áskerdan førleika eda ikki ja takk landsstýrismaðurin ynskir ikki orðið aftur so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum nú koma vit so til spurningar til una rasmussen landsstýrismann og hann eigur ikki færri enn sjey spurningar vit fara til tann fyrsta sum er frá bjørt samuelsen hann er viðvíkjandi tí høga oljuprísinum og spærdum húsarhaldum og umlegging til grøna orku tað verður bjørt samuelsen sum fær orðið
ger sovælspurningar eru soljóðandi er ætlanin at hjálpa fíggjarliga sperdum borgarum og familjum nú oljuprísirin er hækkaður so nógv hvussu ávirkar henda prískininntøkurnar hjá landskassanum frá avgjaldi áv olju bensin ætlar samgongan framvegis at hækka avgjaldið á brennievni og fýra arbeiðið fíggjarmálaráðið við nøkrum ætlanum um at skunda undir enn ella skunda enn meira undir at fáa húsarhald og vinnu at leggja um frá svartari til grøna orku prísurin er sum øllum kunnum hækkaður sera nógv í seinastuni og tað rakar meint serliga tey húsarhald sum frammanundan eru so hart sperd tað rakar eisini vinnufyritøkur kanska serliga tær vinnufyritøkurnar sum sum brúka nógv brennievni til flutning og so frameftir og ein sonevndur samferðslupakki er lagdur fyri løgtingið og har er ein ætlan í hesum pakkanum ati hækka avgjaldið á brennievni fyri at fíggja onnur átøk høvuðprísirnir á olju og bensinir vísa hvussu sárbarar føroyar eru so leingi vit eru so tengd at innflutningi av brennievni og tí kemur hesin spurningurin eisini upp í um mann onkursvegna ætlar at seta stuðul upp undir athúsarhald og vinnur leggja um til grøna orku tí tey sum hava gjørt tað eru sjálvandi í einari betri støðu nú enn tey sum burturavbrúka olju og bensin harraformaður hartraktir borgarar hava tørv á eini hjálpandi hond og um ferð verður sett á umleggingina á grøna orku so kunnu vit skjótari loysa hesa avbjóðingina við at føroyar eru rættiliga sárbarar tí vit eru so tengd at innfluttari svarta
takk fyri har frá mær ja takk so er tað uni rasmussen sum fær orðið at svara gjørt væl
takk fyri tá ið tað verður spurt um mann ætlar at gera nakað átak tá blívur tað tað at mann mann fylgir við gongdini men sum er er ikki planurin at grípa inn men mann mann fylgir við og tá ið tað verður spurt um hvussu nógv landskassin fær eyka inn av hesun her so er tað ikki so nevnt at svara upp á enn tí at mann fær ikki øll tølini so skjótt at mann kann siga hvussu stór inntøkan er av tí orsøk men vit vita tað at so hvørt sum oljuprísur hækkar so hækka avgjøldini eisini so so vit vita at tað er stór øking í tí sum kemur inn til landskassan av hesum men tann parturin við tí grøna har ger hettar tað at tað verður trýst á tann vegin at fólk vilja skifta yvir til grønar orkuloysnir mann hevur fingið at vita at at har er pressð á nú at tað er mann bíðar fyri at sleppa at fáa borðá seg holini til jarðhita so so har er trykk á nú so so har kann mann siga er ikki ordiliga brúk fyri at mann ger nakað átak fyri at fáa gongd á tað ella meir gongd á tað tað tað ávirkar oljuprísurin so á tann mátan er tað ikki so viktigt men hetta við hesum trettan oyrunum sum var upp á tal at leggja afturat oljuprísinum nú kunnu vit hvussur síggja at tað er ein øgiliga lítil partur í mun til hvat oljuprísurin er hækkaður men eg vænti ikki at at mann fer at gera tað nú tað vænti eg ikki men tað liggur so í løgtinginum so tað er ikki mýtt akkurát nú
takk fyri ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið og her eru seks komin uppá
fyrsta er tað beint tað løvia gjørt ha ja tað fyri har formaðurur nú sigur landstýrismaðurin at tað verður fylgt við tí eg hugsaði at spyrja landsstýrismannin hvør er tað sum fylgir við er tað soleiðis at tað eruhva eta teir kappingareftirliti ella hvør er tað sum fylgir við oljuprísinum soleiðis at hann nú veit eg oljufeløgin siga at tey fylgja prísinum sum eisini er íprísgongd eru í útheimunum tað er væl skiljandi men er tað nakar myndleiki í føroyum sum fylgir við og eisini kann traðkar tær og siga at hatta ber ikki til um so er at tað verður mett at oljufeløgini hava hækkað prísin í s o nógv í munumtl hasum er tað
hjá oljumarknaðinum takk fyri at fáa mær
sor tað helgi abramsen gersovæl harra formaður taðsum mær dámar væl við fyrispurningin hjá bjørt samulsen tað er tað hann vendir sær til tað grøna orkuskifti tí eg haldi at tað sum hendi nú tá ið kríggið koma í ukraina og oljuprísurin leyp upp so reaktiónirnar politisku reaktiónirnar vísa akkurát hvussu vit hugsa beina koma uppskot um ja nú mugu vit avtaka oljugjaldið nú mugu vit gera ta bílegga keypa olju starvsrvin varn sigur jamen nú kunnu vit vísa fólki hvussu umráðandi tað er at vit leggja samfelagið um til grøna orku og og og og og tí haldi hatta hatta vendi rætt og spyrja upá hendan mátan og ikki tí eg ivisti í at oljuprísurin orsaka krígnum hann fer upp at at venda sor tað skjótt niður aftur men men hetta er tann gongdin sum verður og tí haldi at vit skuldu gera alt fyri at elektrifisera samfelagið og fáa eina grøna elorku fráframleiðslu soleiðisar at vit fáa plás so leys sum møguligt av sær oylj
so skjótt sum møguligt takk fyri
so er tað ingilín ditilsen strøm gersovæltakk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er ótrúliga týdningarmikið at mann fokuserar upp á at gera kanska skipanir til fólk sum ikki hava ráð til at gera ter stóru íløgurnar sum tær tann grøna umleggingin av húsarhaldinum krevur og eisini ja t tað hevur líkasum nakrar kostnaðarligar avleiðingar fyri fólk og tað eru ikki øll sum kunnu skifta um bara soleiðis sog har verður mann noyddur til at gera nakrar skipanir sum fólk ikki detta niðir ímillum og blíva dupult revsaði til bæði at betala ein hægri oljuprís og livikostinað í heila tikið og samstundis heldur ikki hava ráð til at leggja um so eg vil av álvara heita á at mann fer inn og gera onkrar skipanir sum kunnu lofta fólki sum ikki hava ráð til at gera

so er tað steffan klein polsen jaharra formaður vit síggja øgiliga rembingar á orkumarknaðinum í europa mann er farin ál inn í í grøna orku men grøna orkan hevur ikki leverað sum vænta millum annað verður nevnt at tað verið lítið vatn í norra til at halda vattúrbilinkoyrandi hevurtað er ikki eð nógvir vindur í danmark og tað lækkar um útboðið samstundis er mann farin frá at gera meir íløgur í í oljuvinnuna at leita eftir gassi og tað haldi g er ein feilur tað haldi er ein stórur feilur og og oljunýtslan fer nokk ikki at toppa fyrr enn tey túsun og tretivu kanska seinni ið við við verandi støðu og orka er so grundleggjandi í okkara samfelagi og og í samfelagu rundan um okkum so eg haldi ja vit skulu flyta okkum yvir í grøna orku so líðandi men eg eg haldi tað er ein feilur at mann er hoppaður í heta her við
avum beinum
billiusinussen viðvíkjandi at lætta um so hevur landstýrismaðurin eitt eitt øgiliga ítøkiligt amboð og tað er oljuavgjaldið og har kundi mann gjørt eina skipan hvat mann sigur at tá ið oljuprísurin fer upp um eitt ávíst so fellur oljuavgjaldið frá tí sum tað er og niður á null alt eftir hvussu nógv tað økist og so traðkar tað til aftur tá i tað ferð niðurum aftur eitt ávís mark tað hevði borið væl til og tað er ikki ein innvikla skipan tí at oljuavgjaldið er ein er faktiskt ein avrokning millum oljufeløgini og landið meðan oljufeløgini leggja prísin oman á rokningina til húsarhald eg haldi at tað er hvussu er nakað sum un rasmusseni eigur at viðgera saman við samgonguni um tað er ein møguleiki bráðfeingis at hvussu so verður lætt at
eitt sindur um
so er tað bjarni kárasund petersen gerst van takk fyri at formaður nú skal mann kanska eldri ikki leypa framav oljuprísurin tók eg kvinka uppeftir aftaná at russland gjørdi innræðast í ukraina men hann kann fella líka so skjótt sum mann fór upp so tað snýr seg um ikki at leypa á loystum men tað er eitt sindur undarligt at mann orsøkir til mann vil seta avgjald á tað er fyri at fáa fólk at frávelja at brúka olju bensin og gass og nú tá ið prísurin er farin upp av sær sjálvum og ætlar mann at taka tað av aftur tað haldi eg eitt sindur undarligt mann átti heldur at bara innsøndu vera tað at umleggja til grønar orkuloysnir tí at so loysir problemet seg sjálvt onkurfrøgna hitt sum eg ætla eisini at nevna tað er tá ið oljuprísurin er so høgur nú byrjar hvussu tað vera grundarlag aftur fyri at bora og leita eftir olju í norðsjónum og og í økinum kring okkum tí mugu vit eisini hava eina grundleggjandi orðaskifti um hvørs føroyar skal vera eitt oljuframleiðandi land

til spyrjarin bjórs samelsen gersu væl kk fyri eg skal takka landsstýrismannin fyri svarið nú er hetta munnligur fyrispurningur í veruleikanum átti atta kanska at verið eitt eðalorðaskifti tí her er nógvur tættir vit kundu tikið upp tað er heilt metvitað at eg havi tikið hetta við tí grøna orkuskiftinum inn íspurningin tí at júst tað at oljuprísirin hækkað so nógv tað leggur trýst á umleggingina men so eru tað nøkur sum eru heilt øgiliga illa sperd fíggjarliga frammanundan altso sum í tveimum inntøkum í dag í miðstaðarøkinum ikki fáa endarnar røkka saman og tá tey verða rakt av einum høgum orkuprísi og samgongan so ætlaði at leggja omaná afturat so rakar tað virkuliga hart og ger kanska at teir endarnir sum illa rukku saman frammanundan slekkirøka saman tí gleði tað meg at landsstýrismaðurin upplýsir amansíðu í øllum førum ikki ætlar ati ella hann væntar ikki at mann ætlar at økja avgjaldið enn meira beint nú men annars eri eg ógvuliga samd í at tað er umráðandi og fleiri vísti á tað at mann leggur trýst á at fáa umlagt til grøna orku og tað vísti g eisini á mínum viðmerkingum hvussu sárbar vit eru tí vit innflyta so stóran part haer oman fyri og hálvfems prosent av tí orkuni við samlaðu orkuni vit brúka í dag er olja ella bensin oljubensin og tað er jú tað ger at vit eru heilt ónatúrliga sárbar í mun til ja eisini um um um orkuinnflutningurin steðgaði upp av onkrari orsøk tí kundi eg kanska hugsað mær at spurt landsstýrismannin tann eini spurnigurin gongur upp á hettar um hann ger nakað fyri at skunda undir orkuskifti tí at hann nevndi tað at nú er tað longri bíðirøði fyri at fáa til dømis hitapumpur men eisini har kann mann so rokna við at prísirnir fara øgiliga nógv upp tí at har er kanska fløskuhálsari í løtuni og har hava vit nógvar familjur sum kanska sum ikki hava ráð til at gera íløgur í heldur ikki sjálvt um taðr emvigafturbering fið hitapumpur tí tað er so dýrt viðgerði mann p á nakran máta tað í landsstýrinum um mann kann hjálpa harðtsperdum fíggjarliga harðsperdum familjum til at hava ráð tilgrøna
eina umlegging takk fyri har for mær ja so er tað uni rasmussen
ger so væltakk fyri beinta løgi jacobsen var inni á hesum við eftirlitinum av prísinum um mann ger nakað við tað hvør tað er sum fylgir við har eri eg ikki nóg væl inni í akkurát hvør fylgir við akkurát prísinum um um oljufeløg o gera sær dalt av tí ella ikki tað tað eri eg sværa skyldigur men visti mann fylgir visti mann hyggur eftir londunum rundanum so sær teg hvussur ikki út sum at mann ger meir burtur úr at hækka oljuprísirnar í føroyum í mun til londini rundan um okkum ingilín didersen strøm var inni á hesum hvussu hvussu dýrt tað er at skifta yvir til aðrar loysnir enn at brúka olju og tað vita vit ja at tað er dýrt at skifta yvir men við verandi oljuprísum so loysir tað sig ur hvusssur økonomiskt at gera tað men men íløgan er stór og dýr so tann parturin at klára at fíggja tann partin tað er ein avbjóðing hjá fleiri men har vita vit eisini at bankar hava eisini sett inn akkurát á tí økjinum at teir ynskja at mann blívur grønur men tað er sjálvandi eisini nakað sum vit eiga at hyggja eftir um um vit skulu vera við í at at hjálpa til hvussu mann skal kunna fíggja tann partin tí sjálvandi skulu øll kunna hava ráð til at skifti yvir eisini tað tað er viktigt at vit fylgja upp upp á pá sovorðn ting oso ar taðtað sum billjustinussen kemur inná við hvussu mann
broytir avgjaldið eg eg haldi tíðin farin ja tú kanst siga hatta er liðugt at broyta hetta gjaldið taðeg haldi at mann má í hvussusur ansa eftir ikki at at skunda sær for nógv tí vónandi gongur hetta skjótt yvir við ja prísurin er so høgur takk fyrija takkso er eitt umfar afturat fyrst er tað bjø
samelsen ger so væl takk fyri ja eg kundi kanska hugsað mær vissu landsstýrið brúkti høvið nú tá iðorkuprísirin er hækkaðir so nógv ati at veruliga seta ferð á ætlanirnar um umlegging og so er spurningurin hvussu fær mann tey sum ikki hava so góð ráð til at fara út og keypt sær eina hitapumpu fleiri okkum vt vit hava ikki trupulleikar við at fara í bankan og læna pengar til at leggja um men tað eru tað so nógvir borgarar í føroyum sum hava tað r nógvar familjur sum sita so illa í tí fíggjarliga at tey hava trupult við at fáa eisini eitt orkulán øog ella tey hava í heila tikið trupult við at økja um sína lánabirði tí at hon er so høg í frammanundan ikki minst yngri familjur sum hava sett búgv og við teimum húsaprísunum sum eru í øllum miðstaðarøkjunum í føroyum í dag tá ið vit tosa um oljuprísirin r høgur suðuri tað sjálvandi eitt eitt mann kann altíð samanbera tað allan vegir mnn kann samanbera t við lond har oljuprísirin er lágur men mankan eisn samanbera tað við norra sum er eit oljuland har prísurin fyri bensin liggur oman fyri tjúgu krónur í fleiri pørtum av londunum í dag so tað er sjálvandi eisini prísurin er enn hægri summastaðni enn hann er í føroyum men eg kundi nok hugksað mær t spurt um at rasmussen landsstýrismann um mann í landsstýrinum onkursvegna arbeiðir við til dømis í mun til tað grøna orkuskifti eg vóni at fleiri ráð undir landsstýrinum eru virkin í hesari umleggingarætlanin sum er eitt tað størsta takið í føroyum yvirhøvur arbeiðir mann har við at fáa fólki við altso fáa tær familjurnar við lágu lægru inntøkunum við fáa pensjonistarnar við fáa fyritíðarpensjonistarnar við hevur mann nakrar ætlanir í fíggjarmálaráðnum um at gera tað gjørligt tí tann grøna leiðin er tann rætta leiðin og og ja kundi kanska nevnt í tí høpinum hetta sum eitur orka sum liggur í tað liggur so undir landsstýrismanninum í í í umhvørvismálunum men men tey hava jú eina heimasíðu og har varð vórðu jú sett pengar av til kunnandi átøk og har átti mann at farið út nú og upplýst fólk um hvørjir møguleikar eru hvørji londsmøguleikar eru og kanska í landstýrinum eisini viðgjørt um man ikki átti á rætt eina hjálpandi hond til tær fátækastu familjurnar ella tær sum hava ringast við at koma við upp á hendan vognin takk fyri harara
formaður ja
so er tað uni rasmussen gersuvæltakk fyri ja nú vá bjørt samuelsen inni á hesum hvussu oljuprísurin er í norra eg hoyrdi nemiliga í í morgun at onkurstaðis kenur ta fór upp á tretivu krónur fyri bensin so so tað er øgiliga øgir prísur har men hetta hvørju mann skal hjálpa nær og hvussu tað er ikki so einkult at svara uppá tað eru sjálvandi fleiri tiltøk sett í verk frá landsstýrinum í ígjøgnum nøkur ár me ta er við mvigafturbering og og sovorðið so akkurát at fara inn at hjálpa onkrum bestemtum bólki nú veit eg ikki so eg havi ikki nakað svar upp á akkurát tann partin
nú takk fyri ja takk so varð hesin spurningurin avgreiddur og vit fara til tann næsta spurning sum eisini er til una rasmussen landsstýrisman hann er viðvíkjandi livirkostnarnin hjá føroyingum og tað er jóhannes joensen sum fær orðið at spyrja ger so væl

ja hetta er ein spurningur sum er kanska eitt sindur av for leingi tati spurningin há bjørt samuelsen men kanska um nøkur onnur ting hetta en spurningur til una rasmussen landstýrsmann og fíggjarmálum um livirkostnaðir hjá føroyingum og spurningur jóðar soleiðis hevur landsstýrismaðurin nakrar ætlanir um at gera átøk sum kunnu lækka livirkostnaðir hjá føroyingum nú tú staðfest at millum annað matvørur og oljuprísir ru hækkaðir nummar tvey hvørji átøk standa fremst fyri at seta í verk í viðmerkingum kann eg nevna seinastu tíðina er tað blivið dýrari at liva ikki bara hjá føroyingum men kring alt europa eru prísirnir hækkaðar tað merkist millum annað tá ið føroyingar skulu fylla bilin ella hita húsini men eisini tá vit fara til handils at keypa gerandisvøru í flest europeiskum londum eru politiskar átøk longu gjørd sum hava til endamáls at lyfta tey sum hava tað fíggjarliga svort og ikki megna príshækkingarnar eins væl og onnur her heima eru eingi átøk fráboðan eingi átøk sum kunnu bøta um livirkostnaðin og gera gerandisdagin lættari hjá føroyingum um fleiri príshækkingar koma so er sannlíkt at fleiri familjur fara at hava trupult við at fáa endarnar at røkka saman tí verður hesin fyrispurningurin settur takk fyri ja takk so er tað uni rasmussen sum færorðið
ger sovæltakk fyri ja vit vita at tað eru nógvir prísir sum eru hækkaðir og og vit vita eisini tað at tað eri ikki tað eri ikki bara upp á grund av krígnum sjálvt um tað er hevur ávirkað nógv so vita vit at tað vóru fleiri prísir sum hækkaðu áðrenn tað eisini men nú veit eg ikki hvar hvar hann hevur joanes joensen hevur tað frá at flestu londini hava sett tiltøk inn til at hjálpa her rundan um okkum fekk eg bara a vita um at danmark hevði sett sett inn við einum kekki ella betala pengar men men visu vit hugsa um hvussu tað sær út í danmark í mun til føroyum so er oljuprísurin nógv hægri í danmark en í føroyum altso at tey hava nógv hægri avgjald á prísinum í danmark oljuprísinum í danmark enn í føroyum so akkurát at samanlíkna tað tá tað blívur eitt sindur vatskligt men sjálvandi skal mann hugsa um tá ið allir prísir hækka for nógv at tað kemur í inflatión í men tað kemur sjálvandi eisini aftur at ávirka tá ið mann kemur til lønarsamráðingar og sovorðigt so eg havi so ikki planir at grípa inn her og nú tað havi eg ikki
takk fyri ja so er tað onnur sum
kunnu fáa orðið fyrst er tað siristenberg gersu væl takk fyri harra formaður ja hesin spurningurin minnir meg eitt sindur um eisini tann hjá bjørt samunsen at tann støðan sum er úti í heimi nú o ger tað tí nøkur ting sum blíva dýrari í føroyum fyri eisini vanligu húsarhaldini og tað kemur sjálvandi altíð at raka tey meinast sum hava minst og tí haldi eg hvørfalla tí nakað sum landsstýrið eisini má fylgja við í vistutð er neyðugt at gera soleiðis ati at mann má hjálpa til up á einannan máta fy serliga fyri tey sum eru legslønt og so er hetta sjálvandi upplagd høvi til eisini vi við orkuumleggingini tað er so tað men gerandisdigurin hjá teimum sum hava tær lægstru lønirnar hann fer at vera hart merktur vissi hendan støðan kemurar halda
fram í eina tíð
ja takk so er tað ingilín strøm ger sovæl ja takk fyri nú hevður spurt um hvat fyri átøk mann ætlar at seta í verk fyri livirkostnaðin og eg haldi at at tað er ótrúliga relevant serliga tá ið vit hugsa umumleggingina frá svartari til varandi orku at tað eru nøkur húsarhald sum eru ótrúliga sperd áðrenn og fáa hava ilt við at fáa ráð til alt tað sum tey skulu hava ráð til gerandisdagnum og eitt hús og so framvegis og sum ikki hava ráð til at leggja um til grøna orku í eg vóni veruliga at mann hevur tikið tað sum part av tí veðurlagspolitikkinum sum kemur niðan frá
samgonguni takk fyri
og so er tað bjørt samuelsen ger suvæl takk fyri ja vit standa framman fyri eina avbjóðing í mun til atsjálvandi prísirnir fara upp og tað er álvarsamt men vit vit skulu eisini taka fleiri hundrað flóttar til føroyar vit skulu hjálpa teimum skulu hýsa teimum tvey hundrað nevndi landstýrismaðurin ø og og eg haldi at vit mugu hava eitt sovort fokus á her ati tey flestu av okkum vit skulu nokk vit skulu nokk klára okku m vit liva vit eru so væl fyri í føroyum at vit hava nakað yvirskot og vit kunnu væl og virðuliga hjálpa øðrum men so eru tað nakrar familjur í føroyum sum hava ómetaliga ringt við at fáa endar at røkka saman tey liva í veruleikanum á fátækamartinum og eg haldi er nokk so umráðandi at landsstýrisfólkini hava nøkur boð upp á tá ið so eina sperda støður koma oghesar familjurnar blíva enn sperdari tá máman hava nøkur boð upp á hvussu kann mann hjálpa teimum sum hava brúk fyri tí ikki hjálpa okkum øllum fyri teimum prísirnir hækka tað er ikki neyðugt men tey sum veruliga veruliga eru sperd nú tey hava brúk fyri einahjá
uppani hond og so er tað spyrjarin sum
fær orðið aftur jóhannes joensen ger su væl takk fyri hara formaður ja nú eru vinkulini verið øgiliga nógvin at her við oljuni og og hvussu dýra hon er men eg hugsi kanska meira enn annan vinkl og tað er tað at tær vanligu daglidagsvørurnar sum fólk hava brúk fyri fyri at kunna yvirliva eg hugsi um mat og tað sum hann keypir í handlinum vit eru heimsins ríkasta land verður sagt ella eitt av teimum og tí eigur eingin at liva á fóttækamarkninum í føroyum tað burdi hvussu ikki verið neyðugt og um hetta er ein fyribils søða ja tað vita vit ikki men um tað so er ein fyribils søða so kundi tað verið kanska áhugavert um mann gjørdi nøkur átøk fyribils fyri síðani at koma aftur til eina fasta legu tá ið prísirnir so lækkaðu aftur mann kann tosa um at gera neysunarvørurnar bíligari mann hevur snakkað um kanska at taka mvig av breyð mjólk frukt grønmeti tí vit vita tað at leiðirnar tær lækka ikki tær hækka og tá tey so dýrt at liva og inntøkurnar teir somu og prísirnir hækka jamen so verður tað onkustaðni sum tað kemur at streingja á eg haldi at mann skal tora at gera átøk áðrenn fólk koma í slíka støð at tey mugu rýma úr føroyum til eitt annað land kanska har teir fáa betri umstøður tí helt eg eisini tað tá mann gjørdi hjálparpakkarnar á sillini tá bar mann forpírin í byrjanini mann skuldi havt sett átøkin í gongd beinanvegin og eg haldi eisini hesi støðuni sum koma í nú vit vita ikki hvussu leingi tað var har men lat me siga attað var har tveir tríggjar mánaðar afturat ella fýra mánað afturat og so komað vit eina eina betri legu í summar og í heyst jamen so hevur mann gjørt nøkur átøk fyri at hjálpa teimum sum eru ringastilla í samfelagnum fyri síðan at fara aftur til eina ein vanligan gerandisdag í heyst tað má mann eisini tora at gera tí vit sum hava nokk av pengum vit fjóðast ikki at hjálpast tað er teim sum hava for lítið

ger sovæltakk fyri ja mvig t er sjálvandi ein partur og har havi eg fingið at vita frá fíggjarmálaráðnum at tað mælir mann staðiliga frá at fara at deferensera í mvigenum tí tað ger eisini tað at tað blívur nógv meir umsiting eisini men har fekk eg so í hvussur tey ráðini at lata vera við at fara í holt við at deferensera í emvigenum johans joensen kemur inn á hetta at mann skal tora at hava átøk men eg haldi eisini at mann skal tora at lata vera í summum førum má mann ansa eftir at mann ikki lívir framav og ger forskjótt av vónandi kemur hetta ikki at vara s leingi men vissi tað verður so má mann sjálvandi grýpa inn vist tað blívur for leingi forógvusligt men eg haldi ikki at mann skal grýpa inn enn
takk fyri ja so er tað johannes joensen sum fær orðið aftur i síðsta umfarinum
gjørt so væl takk fyri tey formaður ja har hevur vit so ósamdur eg og una rasmussen tí eg haldi ikki at tað er at loypa á leistum eg haldi tað at fyri tey sum hetta rakar har er tað øgiliga svárt men fyri meg og una rasmussen trúgvi eg vit kunnu gott í fleiri mánaðar liva við støðuni her men tað eru nøkur sum ikki kunnu tað og tey vit so hevði spurt tey so er tað nokk sagt at at tað kemur í tøkum tíma og tí haldi eg tað er so ringt at taka útgangsstøðu í at mann skal loypa leistum tí at tað rakar yvir sjálvum eg hugsi at vit oftani hava lyndir til at hugsa um okkum hugs um okkum sjálvi ella hvussu støðan er her í tinginum men men á gøtuni eru aðrar meiningar og aðrar hugsanir og tær hugsanirnar skulu mann lusta meira eftir eftir mínari fatan so eg haldi sjálvur at mann burdi gjørt nøkur ting sum vóru øgiliga einføld og vitstøða mvg skipanir sum er eitt problem jú sum so mann mann kunna gera telduskipanir sum sum kunnu differenseraðast tað kann ikki passa at mann ger so stivna skipanir at at einki kann broytast í eitt stutt tíðarskeið
uni rasmussen sloksær ikki at taka orðið aftur nei so er hesin spurningurin avgreiddur og vit fara til tann næsta spurningi sum eisini er til una rasmussen landsstýrismann hann hevur viðvíkjandi durkan av tunlum nú er tað sirið stenberg sum fær rð seta
spurningi frger so væltakk fyri harra formaður eg havi tveir spurningar til landsstýrismannin og tað er um fámjistunnilin og tað er um tunlarnar um fjall og tað eru alt tunlar sum eru einfælt samtyktir inni og øll ynskja sjálvandi at teir skulu koma men so í dað hava tað eisini bæði her inni frá og eisini í miðlunum verðu reist nøkur ivamál um kostnaðin o og í farnu viku tá viðgjørdi løgtingið eitt uppskot um at hækka játtanina til fámjistunnilin upp í tvey hundrað og sjey milliónir og í tí sambandi kom fram at tað var hugsandi at verkætlanin kundi durkað enn meir og tað hevur eisini verið sagt alment í miðlunum og tað hevur eisini verið alment frammi at tunlar norðurum fjall møguliga kunna gerast dýrari og tí havi eg ettveir avklárandi spurningar til landsstýrismanninin so at løgtingið kann verða fult upplýst um kostinað og taka støði í á upplýsting rundarlag og spurningurin er kann landsstýrismaðurin upplýsa hvat samlaði kostnaðurin av fámjistunninum verður og kann nlandstýrismaðuin upplýsa um tunlar norðurum fjall verða dýrari enn mett
og um ja hvussu nógv takk fyri ja takk fyri síðani er tað uni rasmussen sum fær orðið
ger so væl takk fyri ja tunlarnir norðurum fjall tað er ar har gongur ordiliga væl við við tí tunlinum har gongur skjótt og væl og so er tað tunnilin til fámjin har har bleiv tað so tvey hundrað og sjey milliónir sum nú mann rokna við at tað fer at kosta men so er tað tað óvissa og tað er altso mann mann innroknar í hvussur vanligar lønarhækkingar og vanligar príshakkingar á tí tilfari og tí sum mann brúkar til at gera tunlarnar men blívur tað ógvusligari enn tað jamen so so kann mann riskera at teir durka men tað er ikki nakað sum vit vita so eftir teimum útrokningum sum eru gjørdar so so er hatta tølini men men vissi teir prísirnir hækkað tað tíðarskeiðið sum mann hevur eftir at gera tunlarnar í jamen so so blíva teir dýrari eftir planni so verða teir báðir tiknir brúk í fýraogtjúgu so vónandi fara fara hasir prísirnir at halda men men í verandi løtu veiti eg ikki um tað verður dýrari takkfyri
ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið
fyrst er tað høgni hoydal ger so væl tá tað ein sera viðkomandi fyrispurningur og eg siti eit sindur málsfoss fyri at seta bart út við teimum durkanum sum koma fram og eg eg havi ein serligan spurning til landstýrismannin tað er í samband við fámjinstunnilin so var tað so at fyrst vórðu eg ikki allar fyritøkur undangóðkendar so kom at trýst á og so bleiv ein fyritøka góðkenn kortini og hevði so sum eg havi skilt lagsta tilboðið men nú mitti øllum nú nú verða lagdar aso i triðingur omaná ø eg kann tað pá nakað máta verða rættvíst móti hinum sum hava bjóðað sum ikki fingu tað at at at nú knappli kostnaðurin so ymiskur og onkrar nýggj heilt nýggjar forsetur ír komnar øh hevur landstýrsmaðurin hugt eftir tí málinum tí at tað málið fyri at siga tað milt tað tað luktari
klanur
so er tað ruth vang takk fyri ja hetta er ein viðkomandi spurningur fyri uttan sandstunnilin so hava vit jú gongd við tveimum tunnlum vóru fjall ein til dals ein til fámjins umframt at tað er trýst á at fáa gongd á ein tunnil til suðuroyar um enn tann hevði hann verið sprongt fyrsta dagin so hetta her er ein viðkomandi spurningur og og tað er týdning at fáa avgreitt haldi eg ella at fáa avklára hvat kostnaðurin kann væntast at vera áðrenn mann fer í góð
gongd við fleiri tunlar takk fyri

tað ið verður sum skjótast takk fyri at hoyra
edvar jacobsen takk fyri hararar formaður tá mann hugsar um tunlarn úr fjall so kann mann kann mann harmast tá mann er fylt teimum verkætlanini ella teimum at tað kanska ikki tað vísir seg tá ið frá kanska frá níggju til í dag er blivið rættiliga nógv dýrari og eg haldi hetta er ein ein sera góð verkætlan og ein eitt sera neyðug líka sum væl sum aðrir tunlar eru tí tað betíðir atkomu hjá fólki vóni at vit bæði til tjørnuvíkar og og til gjóar sum eru eru virkligani støð sum sum skríggja eftir tunlinum fyri at kunna vera bústaðarøki í framtíðini og tað vísir seg vissi mann nú vænti nevndin kannar hetta her men fær mann enn longur út so kann mannbara rokna við heilt aðrar prísir upp aftur meir so so tað er at fáa fáa sett tol á eitt her
ongantíð for skjótt takk fyri harra formaður
og so er tað erhard joensen gersuvæl takk fyri harra formaður so víst sum eg havi forstaðið á landsvekkfrøðinginum so er tað mest fyri at fáa líkasum bundið um soleiðis at mann ikki kemur út í eina støðu hvar ið mann so skalla biðinu pengar mitt í verkætlanini tað er ikki vist at mann kemur at brúka alt vattar her mann kemur kanska at brúka ein part av tí sum mann sum mann nú biður um eyka tí so vítt sum eg havi skilt so er tað hevur mann lagt upp fyri risikoini og mann hevu lagt upp fyri príssekkingum tað er í høvuðsheituni tað sum mann hevur lagt upp fyri í í í hesum her og so er tað tað at at tann tað útbjóðaða tilfarið sum mann so fekk inn í listatiónini tað bleiv nakað dýrari enn mann hevði roknað við men generelt so skal mann rokna við hekkandi prísin fyri tunlar og visti hekkandi prísstøði so skal mann nokk eisini rokna við at tað kemur at hækkað enn meira í

og so er tað jakob vestveardtakk hvar formaður hetta er ein afturvendandi spurningur og hann hevur verið vend aftur ja líka so leingi sum eg havi verið her á tingi tað vísir seg ongantíð at bera til at at treppa reytt nú er tað plýsliga og tað er tað sjálvandi natúrligt at siga at tað er hekkandi prísur aðrar tíðir eta ikki hekkandi prísur tá ið tað treppur mann heldur ikki neyvt og ja mann kann vinna við miðnámsskúlanum í suðuroynni og so kann mann pláss um glasir háðbendingin og nú plássir tú um tunlar har ið tað er forferdiliga ringt hjá okursum og tingfólkum at ána hvar ið prísnivogið liggur áttil dømis í fólkstunnilum tá ið mann hoyrir so nógv skiftandi úttalur um eina forholdsvís lítla verkætlan men tað er ikki bara tí at kostnárastøðið hekkar at ikki pengarnir passar tí at tey hava
ta ver ongantíð gjørt takk fyri harra formaður ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur sirið stenberg
ger so væltakk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingar og svar frá landsstýrismanninum h tað sum fekk meg til eisini at seta hendan spurningin tað er at tann dagin tá ið okur viðgjørdu verklagslógina í í tinginum tað bleiv tað sagt frá røðararpallinum at tað kundi vera at tað bleiv dýrari enn tað sum var stóð í uppskotinum og nakrir fáir dagar aftaná var ein sending í kringvarpinum har eisini stjórin í landsfólk segði at tað kundi gott vera at eisini tunlarir um fjall blívu dýrari so tað betryggjar at hoyra atlandstýrismaðurin hvørfallið ikki er vitandi um tað og at alt sær út til at ganga gott og at hann vónar at prísirnar fara at halda sjálvandi vildi t altíð vera nøkur ting sum hann ikki er harriyvir men eg haldi at við tí søgu sum okur hava í mun til byggjarí generelt sum eru durkaðir so ger tað einki at mann er er fyrr varin øll taka fult undir við hesumtonellunum báðar líka allar eru líka neyðugar fyri fyri tey fólkini sjóvandi sum búgva har og fyri allar føroyingar men eg seti eisini spurningin tí at eg havi eitt meira langsygtaðmál um at okur eisini mugu hava soleiðis leggja soleiðis til rættis at okur eisini fáa ein
tunnil til suðuroynna takk fyri ja so er tað landsstýrismaðurin uni rasmussen gerso væl
takk fyri ja høgni hoydal varð inni á hesum viðútbjóðingini og undangóðkenning nú eri eg so mikið nýggjur í hesum landsstýrissessinum at eg kenni ikki nóg væl til tann partin hvussu hvussu tað hevur gingin fyri seg við undangóðkenning og og sovorðið men eg havi so ikki hoyrt nakað um at tað eru klaður komnar inn í samband við tað tað kenni eg so ikki til og hesin prísurin sum man nú hevur upp á hesar tvey hundraðog sjey milliónirnar tað byggir sjálvandi eisini á tað sum tað tilboði sum mann hevur fingið soút frá tí burdi hettar kunna hildið nøkurlundar í gussur men sjálvandi vit kenna ikki hesar her prísvøksturnar nú var rut vang inni á at mann átti at vitað ordiliga hvat slíkar verkætlanir kostað og tað er tað vist mann hevði valt at ásett fastan prís upp á tann mátan at mann slett ikki at tað var líkamikið hvat prísir hækkaðu so hevði tað kostað nokkso nógvar milliónir at prís tryggja seg upp á tann mátan so tað hevur mann í hvussur vorderað at tað loysir seg ikki sjálvandi so hevði man vitað tað prinsisa talið men tá hevði tað nokk verið nokk so nógvar milliónir eyka bara tí at tann sum bjóðar upp á tað hevði viljað verið sikkur í at at mann ikki fekk for stórar útreiðslur
tí partin takk fyri tú eg veit ikki um tað seinasta umfarið skal brúkast nei hesin spurningurin er avgreiddur so koma vit til næsta spurning og hann er somuleiðis til una rasmussen landsstýrismann og hann viðvíkjandi framtíðarfígging á eldraøki og
og tað er ruttvang sum fær orðið gerso væl takk fyri harra formaður arbeiðsbólkurin sum táverandi landsstýrismaður í almannamálum elsbet mersetis gunlesdóttir setti at etti meta eldraøkið kemur til ta greiðu niðurstøðu at við verandi fíggjarleisti fíggingarleisti fara kommunurna sjálvar at bera størri partr av útreiðslunum í framtíðini serliga frá tvey túsund og seksogtjúgu tá komi er á mál við tólv prosent kravinum frá pensjónsuppsparing og vøkstrin í inntøkunum má væntast at tæsa av arbeiðsbólkurin hevur samtíðis nøkur ítøkilig boð uppá hvussu fíggjarligu avbjóðingarnir kunnu loysast fyri tað fyrsta verður skotið upp at lata kommununum størri sjálvræði soleiðis at teir sjálvar áseta bátnfrádrátt gjøld fyri búpláss og upphæddina á ansingarsamsýningini mælt verður til at dagføra kommunala skuldarmarkið umframt at bólkurin mælir til eina stigvísa leikking av rentufrádráttinum komandi árini hetta síðsta tí kommunurnar jú lutvíst bera útreiðslurnar av rentustuðlunum og samtíðis meta fleiri serfrøðingar núbúskaparfrøðingar at við verandi bústaðartroti ger rentustuðulin meira skaða enn gagn so ítøkiligu spurningarnir eru tað eru gingnir tveir mánaðir síðani arbeiðsbólkurin settir aftir eftirmeta eldraøki kom við síni niðurstøðu hevur landsstýrismaðurin í hyggju at brúka niðurstøðuna innan síni málsøki er landsstýrismaðurin sinnaður at lata kommununum størri fíggjarligt sjálvræði á nevndu økjum og fyri tað triðja hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at lækka rentustuðulin nú bæði kommunur seta fram ynski um tað og
tairfrøðingar mæla til tað takk fyri ja so er tað uni rasmussen sum fær
sar ger so væl takk fyri ja tað er hvusssur at fegnast um at frágreiðingin er komin og har eru nógv spennandi ting í men av tí at eg eri so nýggjur í landsstýrissessinum so havi eg ikki fylgt so væl við í í tí arbeiðinum men eg havi fingið at vita um hesi tingini sum nú rutt vang nevndi um hvat kommunurnar ynskja og og hvat hvat hesin bólkurin er komin til og eg haldi at her eru fleiri spennandi ting í hesum her men nú er tað so mikið nýliga at bólkurin er komið við hesum svarinum at hetta er ikki viðgjørt politiskt og tað hava vit so brúk fyri at fáa gjørt og tað verður vónandi heilt skjótt at at vit fara at viðgerat hetta politiskt so eg fái so illa svar upp á hvussu eg fari at takkla hettar men ein partur av hasum fíggjarliga hoyrir so heima í almannaverkinum áseting av prísi at búgva á ellisheimum og og at ansa teimum eldru tað hoyrir so undir almannaverki men in yvirskipaði kostnaðurin tað hoyrir so undir mær sum landstýrismannin í fíggjarmálunmum men eg haldi at at har eru fleiri spennandi ting eg eri interseraður í at kommunurnar hava meir frælsi at at stýra hvussu hvussu hesi tingini verða gjørd men akkurát hvussu eg hvat tað haldi eg vit bíða við inntil tann politiska viðgerðin hevur verið

sum kunnu fáa orðið fyrsta er tað edvar jacobsen gerso væl takk fyra hara formaður eg havi sæð løkur havsum átøkunum ogat góður spurningurm ruttvang setir akkurát um hetta her økið og har eru nógv prinsippur í eisini teimum átøk skulu gerast skal mann fáa bara ein loysn hvussu mann skal møguligt taka gjald inn á á ellisheimum og so kann tað vera upp til hvørja kommunu sær hvussu høgt tey fara ella skal tað vera loft sindur prinsipielt um tað varu ymiskir kostnaðir í ymiskum støðum tía kann mann ú eisini hava á barnagarði tá ta man skal innføra eldraøkinum eg haldi tað er avbjóðandi haldi eg sjálv tí at krøvini er so stór og so er tað eisini nógv av teimum átøkunum sum stóð í har kommunan vit hava hugda úti í kommununum men tað eru faktiskt átøk sum mugu gerast pá landspassi tí lógirnar liggja her og eg haldi at tað eg gleði meg til at vit koma til ta viðgerðina hvar man politiski má tosa um hesi tingini tí enn húta kanska nógv prinsipielt ting sum liggja í hesum har fyri at kunna fáa meir pengar inn til

siristenberg ger suvæltakk fyri harrar formaður og eg haldi at taðer ein sera relevantur spurningur nú er tað s um tann fíggjarliga partin og tað vísir seg at sjálvandi at eldraøkið verður nógv dýrari og vissu mann so leggur upp til atð eisini verða ymisk amboð sum kommunurnar kunna brúka hvør sær so sigar tað seg sjálvt at tað er kommunurnar sum eru illa fyri frammanundan at harfara borgararnir hvussur at merkja tað enn harðari og tað verður enn størri munur á hvar landinum tú býr alt eftirhvørja tænastu tú fær úllendan her eftirmetingin haldi eg faktiskt manglar eitt øgiliga viktigt og ang og tað er tað at eftirmeta sjólvar tænasturnar altso í veruleikanunmhevur eingin hugt eftir hvat er tá mann bjóðar av tænastum úti í í eldrarøktini og hvussu er kvaliteturin á teimum tænastunum okur vita ta manglar starvsfólk og tað verður nógv ófagd sum sum hava arbeitt innan fyri hett her øki og og o tað er hvussur ein partur sum sum mann eisini burdi tikið við men nú er sjávandi hetta spurninur um tað fíggjarliga men tað hongur saman so eg haldi at hta e eitt stór mál sum okur viðgera alfor lítið
eg
syóensa fervorður takk fyri har formaður ja atað er ein áður spurning sum rutt vangu og framsøkn settur framma ting í dag og sum undanføravarð inni á so so er tað nakað við hett her við at mann hyggur eftir hvussu tænasturnar eru nú gongur hetta nokk so nógv á gjaldi og tað er eisini óaverd vinkul hvussu hvussu vit skipað eldrarøki vit verða bleivt fleiri eldri í framtíðini har avbjóðingar bæði hvussu mann fíggja tað og eisini at hvussu vit repurutera starvsfólk ág øki so heru nógvir spurningar sum sum eg haldi at políiskaskipan eigur at at viðgera gjøllari og tí at ein vandi við at tað verður ymisk kanska gjøld frá frá kmnu til kommunu tað er kanska at tær kommunar sum ikki eru so væl fyri kanska líva eftirbátur og og og tær eru kanska tað í nóg stóran mun longu so her eru nógvar atlit vit skulu hyggja at tá m tá ið vit fara
at umrøða tað víðari takk fyri harra formaður
steffan klein poulsen harra formaður vit hoyra javnan um hesa demografisku avbjóðingina við tað at ein ein stórur bólkur fer ígjøgnum aldrin hálvfjerðs fýrs hálvfems ár nú og og og framskivingar vísa at tað fer at javna seg út og og tað er ein rættiliga áhugverd diskusión hvussu vit skulu frjalda okkum til hetta her hvussu vit skulu takta hetta her tí at hetta kemur alt annað líka at sláa út og tað er tað r brr tað er langst ein slig út í útreiðslunum hjá kommunum aðrastaðni og og tað sum áhgavert er at at summi bera fram at møguliga vit eru noydd til at koyra við undirskotunu eina tíð og og og so rætt ogso rætt upp aftur kanska ja tá hetta her flata út men vit kunnu sjálvandi eisini umraðfesta og eg haldi hetta krevur eina eina eina
góða viðgerð ja so er tað spyrjarin æu
ruttvang gerso væltakk fyri ja nú havi eg koyrt øgiliga nógv ting í hendan spurningin her eru øgiliga nógv nógvur prinsipiellir spurningar bæði bæði tað at mann altso hesir gjøldini ymsu gjøldirni og eisini um allar kommunurnar skulu liggja á sama støði og har hugsi eg at kommunurnar hava ymsar avbjóðingar og tað verður oftan tosað um hesar kommunurnar sum eru veikar fíggjarliga og tað er heilt víst at tær hava serligar avbjóðingar men til dømis hava vit her í havn ein serligan trupulleika við at fáa útbúgvinfólk til eldraøki tað tann trupulleikin er nógv størri í havn enn hann er samheitt við eldraøkini kring landið ella tað hevur tað í hvussu er verið og tí kundi tað hugsast at tórshavnar kommuna skuldi brúkt aðrar loysnir enn onnur kommunal samstarv um eldraøki hava tørv á so tí síggi eg ikki vendaga sum nakað skeivt at mann loyvir ymsum loysnum so er ta heta hr við rentustuðlinum sum aftur er nakað heilt annað og og har hugsi eg at vissu vit skulu útfasa rentustuðulin ella lækkhann so er tað nú vit skulu gera tað tað er nú at rentan er lág og vit síggja tekin í sólin mánað um at rentan allarhelst fer at hækka framyvir og vit vita at har sum tað er bústaðartrot altso har sum tað er ikki fíggingin í sær sjálvum sum er ein trupulleiki tað er tað at tað er alt for nógvur eftirspurningur í mín til útboð har forsterkar rentutin trupulleikan altso hetta sum formaðurin í búskaparráðinum dugdi væl at vísa á at vit flyta virðir frá eldri húsaeigarnum til tey sum standa til at skula keypa hús tað verður forsterka við rentustuðlunum og tí hevur tað í stóran mun øvutan lúskna enn
at mann upprunaliga ætlaði takk fyri takk so er tað uni rasmussen gerast frá hvønn
takk fyri ja nú haldi eg tær flestu viðmerkingarnar gingu mest upp á tann partin sum hoyrir undir almannamálaráðnum so eg haldi ikki at eg fari at gera so nógv burtur úr tí men rutt vang kemur nokk so nógv inn á hetta her við rentu stuðlinum og ja hann eri sjálvandi lágur í løtuni tí rentan er so mikið lág sum hon er og eg kann gott fylgja henni í at at visi mann skal fasta hann út so er tað tað rætta tíspunkti tað er meðan rentan er lá men visti mann fer í holt við at broyta nakað har so má mann í hvussur ansa eftir at mann ikki fer at ávirka nakran av teimum sum er inni í tí skipanini tey skuldu ikki blíva verri fyri av tí at mann ætlar at broyta rennstuðul so má tað vera fyri komandi lán vist tað skuldi verið men hatta er so aftur ein politisk viðgerð sum má til fyri at koma til eitt úrslit við tí um eg so havi eina meining og onkur annar hevur ein aðra meining so so verður tað ikki nú í hesum spurninginum at mann
loysir hattar takk fyri ja takk so fær rutvang
orðið einaferð afturat gersovæl takk fyri jú sjálvandi má tað gerast øgiliga varliga og í fall mann bara hevði strikað rentustuðulin her og nú so hevði tað jú sett nógvar familjur í fíggjarligt ófør so sjálvandi má tað gerast yvir tí og eg síggi eisini fyri mær kanska man varðsla tað í góða góðari tíð áðrenn mann seti tað í verk afturat hesum her fíggjarliga so so arbeiddi ella so gjørdi bólkur arbeiðsbólkurin eisini nakað burturúr hesum her markamótunum og fleiri av politisku flokkunum hava eisini verið á fund við við almannaalmannaverkið sjávandi almannaverkinum nú nýliga og har varð eisini varpað ljós á hesa her avbjóðingina við at mann altso at mann lutvíst hevur paralelltilboð sum avleiðing av at mann líkasum hevur lagt øll røktarheimini út og at mann hevur tørv á røktartilboðum til fólk sum eru undir sjeyogtrýss og hetta her er ein ein umfatandi trupulleiki ella avbjóðing so eg eg náyi ikki at viðgera tað innan fyri hesa her stuttu tíðina eg havi her men men avgjørt eru nøkur ting sum vit mugu til at viðgera og eg taki fyri givið at tá ið samgongan hevur valt at seta hendan bólkin til at endurskoða eldra økið so er tað væl við einum máli um ati betra um har sum tað treingir til batar eg fari at takka landsstýrismanninum fyri
svari og eg havi ikki fleiri viðmerkingar takk fyri nei landsstýrismaðurin fær ikki orðið aftir so hesin spurningurin er avgreiddur so koma vit til tann sjeynda spurningin í dag og hann er eisini til una rasmussen frá høgna hoydal høgni hoydal fær orðið viðvíkjandi uppsøkdum starvsfólki hjá ætlansflogi um nýggjársetan
harra formaður sum flest um kunnut so tá ið korona eldur til stongsil og at flogferðslan varð minkað munandi tá vórðnu ein røð av fólki ígjøgnum mong ár hava starvast hjá atlanslogi hjá okkara tjóðarflogfelagi og hava bygt felagið upp gjøgnum mong ár tey vórðu søgd úr starvi tá varð sagt at sum flogferðslan aftur øktiskt tá ið koronakreppan fór á hæsa av tá fór fólkini at fáa størvini aftur løgtingið settu hundrað milliónir krónur í felagið og í tí sambandi varð denturlagdur á í álitinum vit keypa nógv fyri at fáa tað við í tjóðaltsflokkinum at peningur skuldu eisini nýtast til at hesi starvsfólkini kundu halda teirra góðkenningar og flogtímar viðlíka soleiðis sum sum eru krav hjá teimum sum starvast í teirri týdningarmiklu flogvinnuni tað er alment upplýst at í einai roynd eisini hjá til dømis hjá teimum uppsøgdu flogskiparunum at viðlíkahalda sínir pappírir og sínar flúgvutímar og sínar sínar sertifikatur so var tær boðið sær til sjálvboðið at flúgva til tess at halda sínar góðkenningar viðlíka og tí havi eg spurt landsstýrismannin hesar spurningar øh hvussu nógv starvsfólk vórðu uppsøgd hjá atlantslogi við grundgeving í koronustongslinum og her hugsi bæði um flogskiparar flogternir mekanikar sølu og skrivstovufólk trygdarfólk og øll onnur sum eru rundanum til tess at fáa okkara tjóðarflogfelag at virka í øðrum lagi hvussu nógv av hesum hava fingið sutt upprunaliga starv aftur við somu treytum og starvsaldri í triðja lagi hvussu eru ætlansflog boðið teimum uppsøgdu starvsfólkunum at viðlíkahalda sínir pappír og góðkenningar og tíðarskeiðnum eftir uppsagnirnar og í fjórða lagi hevur atlansflog sett fríyrkisfólk og fólk við lægri starvsaldri í upprunaligu størvinum
og hvussu nógv er talan um ja takk fyri so er tað uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja hetað var ein keðilig støða sum nógv komu í tá ið korona herjaði og hetta rakti atlantsslog ógvuliga hart bæði sjálvt korona og so tey tiltøkini mann gjørdi fyri at royna at steðga útbreiðsluni av korona so tað gjørdi at at tað minkaði við í hvussur einari helvt tað sum ætlantslog hevði at gera og tá ið fyrstu atløgu blivu tey flestu starvsfólkini koyrd í als og so í maimánað í tjúgu tá blivu sirka hundrað fólk uppsøgn og so hevur tað tíbetur gingið tann rætta vegin aftur og so klárt sum virksemið í vaksið hjá atlantslo so hava teir sett hava tey sett starvsfólk í fleiri størv akkurát hvussu nógv størv tað eri eg ikki klárur yvir men tey sum eru sett aftur í tey størvini har sum tey vóru tey eru so komin undir tær treytirnar aftur sum tey vóru undir tað at tað blívur nevnt at tað er alment kent at tey høvdu bjóðað seg til at flúgva ókeypis fyri at halda hesi tingini vlíka tað kenna tey so ikki til har hjá ætlantslog havi eg fingið at vita men hvussu snill tað hevði verið at onkur kom inn at flúgva ókeypis og onkur við løn tað hevði nokk ikki verið snilt men annars øll hesi pappírini sum skulu til fyri at kunna flúgva har rindar ætlantsflog alt tað sum skal til á tí økinum fyri øll tey starvsfólkini sum eru í starvi men tá ið tað kemur til tey sum ikki arbeiða hað atlansflog har rindar ætlan so ikki nakað tað er bara fyri tey sum eru í starvi har men har rinda tey so øll tey serfikat og tað sum skal til

fáa orðið siristenbergvog eg haldi heta er ein sera relevantur spurningur tá ið løgtingið samtykti tá at lata hundrað milliónir tá bleiv tað eisini víst á at mann kundi brúka ein lítlan part av tí tað var ikki ein gangað millión til at tey starvsfólk sum fóru úr starvi kundu fáa viðlíka hildið sínir pappír men tað vildi mann so ikki heldur her inni frá og tað hevur eisini verið alment frammi at te bjóðað seg til ókeypis at taka hesar tímarnar soleiðis at tey kunna viðlíkahalda pappírini og nú blevur tað sagt at tey sum eru sett aftur í starv tey hava fingið viðlíkahildið sín pappír eg setti eina ferð á spurningar bleiv tað sagt at at at mann fór at gera tað men tey sum ikki eru sett aftur í starv tey hava ikki møguleika heldur at søkja sturvini í líka góðan mun sum árenn tí at mær vitandi so hevur mann eisini havt tað sum krav til tey nýggju størvini at at hava pappír í ordan og tey fáa heldur ikki søkt onnur størv tí tað ikki hava pappírini í ordan í løtuni tað kann gott feri eg ikkihavi skilt alt hetta málið rætt men eg haldi at at hetta er eitt dømi um at tað tað almennakundi
a
k jakobvestegaard ger so væltakk fyri frú forkvina jat náks undalr at mann í tinginum diskuterarførleika hjá faktisk leiðsluni í atlanstovun seta fólk í starv tí tað er grundinin tað man ger øh eg gangi út frá at leiðslan í ætlanslog setir tey fólkini í starvs sum eru bert fyri felagið sjálvt sum leislan heldur er tað besta fyri felagið og tí tí skilji ikki ordiligt at mann frá tinginum skal blanda seg upp í hvat ætlansfláss sum er sum er eitt alment partafelag ger á setanarøki
takk fyri takk fyri síðani venda vit aftur til spyrjaran tað er høgni hoydal sum fær orðið
ger so vælfrú forkvinna ja mangst skal mann hoyrast serðia frá jakob vesturgord sum stendur annarhvønn dag her og hóttir við at koyra stjórari bústøðum og nevndir og landsverk og føroy teli og so framvegis nei eg kann siga heilt greitt við landsrsmari eg takki fyri svarið eg sakni ennútgreinaði svar upp á spurningarnar hvussu nógv hava fingið t uprunaligar starv aftur við somu treytum og starvsaldri lanstýrsmaðrin upplýsti at tey sum eru sett aftur hava fingið somu treytir eg undihugsað mær um mann kundi útgreina tar nærri tí tað sum eg havi skilt so hevur tú tú hevði jú fólk í føssums starvið til dømis flogskiparag flogtarnir og annað so hevur tú sagt fólkið upp og nú lýsir tú størvin lleysa nýggjum sum frí yrkisfólk tavil siga um so er at teir uppsøgnu sum flogskipanir skuldu sagt ta starvið aftur so ruku teir jú aftur í starvsaldri og og ansenitetið og tílíkt tað kundi hugsa mær at bleiv útgreinað og eg kann siga heilt greitt vegna tjóðveldi eg havi sagt tað áður at eg finni meg slett ikki í ella vit finna okkum yvirhøvur ikki í at ætlanr ftoa fer fram pp á tann mátan sum tey hava gjørt yvir fyri sínum starvsfólkum tað eru ikki tingfólki at siga tað eru starvsfólkini sum skapa virðini í einum felag og tey starvsfólkini sum hava bygt okkara tjóðaflogfelag upp tey áttu heldur at verið stoypt í gulli enn at fingið slíka viðferð sum nógv av teimum sum hava erublivin uppsøgn undir umbering av koronu hava fingið og tað fari eg slekiki at góðtaka so eg fari at fylgja hesum málinum til dørs øh og hettar at mann ikki lurtaði eftir tí sum bleiv skrivað í áliti tá ið løgtingið altso játtar hundrað milliónir innskot í atlanslov har vit løgdu stóran dentá at seta pening av til at tey sum orsakað av koronu ikki kundu halda sínar flogtímar viðlíka skuldu kunna gera tað hví í gud skarði hevur mnn ikki gjørt tað eg eg haldi tað er heilt ótrúliga grovt av av leiðsluni og nog nevndini í atlansflog at tey bara leggja lítið í tað sum løgtingið sigur og leggur dent á hetta er altso okkara tjóðarflogfelag tey hava ment okkara flogferðslu og tað er starvsfólkið sumuhav gjørt tað og tey hava fingið eina ógvuliga ógvuliga vánaliga behandling eftir mínum tykki og tí kundi hugsa mær at landsýrsmaðurin greinaði nærri út hvussu nógv er sett aftur og viðhvørjum treytum
so er tað landsstýrismaðurin uni rasmussen
gersovæltakk fyri ja hetta er sjálvandi ógvuliga keðiligt hjá teimum sum eru uppsøgd og serliga hjá teimum sum so ikki hava fingið starvið aftur enn vónandi verða tað fleiri sum sum fáa starv aftur men tá ið høgni hoydal spyr um meira prinsistøl so havi eg ikki havi eg ikki prinsistøl uppá hvussu nógv eru sett aftur men tað er tað er ymiskt hvat hevur verið sagt eftir ja so so so tey eru í mun til hvat fyri starv tey eru sett afturí eru tey so sett hava tey so fingið tær treytirnar sum sum tey eru sett eftir so so hatta er vistu tey eru sett aftur í eitt í tað sama starvið so hava tey fingið somur treytir men sjálvandi vistu tey eru sett aftur sum fríðuskifsfólk og hava verið ftsett so so er tað ikki tað sama so eg eg klári ikki at koma meir prinsist inn á hasi tingini
sum støðan er takk fyri takk fyri síðan er tað seinasta umfar tað verður høgn
ysum fær rðsfrú forkvina eg takki fyri hasari útgreiningina hjá unirasmus landstýrsmannini í um at um at so eru søgt fríogtrets fólk í mun til til til tey gomlu størvini so um onkur hvur sagt tað so fær tað sjálvandi í ein heilt annan lønarflokk og og ansenetetsflokk men eg skal sjálvandi seta handa fyrispurningin sum ein grein tveyoghálvtrýss so landsstýrsmaðurin fær høvi til at fáa neyg tøl frá ætlanslogi eg hugsi at hnn hevur havt at við munnligum fyrispurn heur ann havt eitt eitt samdøgur í í í at leypa uppá øh men eg fari at siga einaferð enn at og eg havi sagt tað áður og eg segði tað eisini við nevndina og leiðslun í logi tá v tá viðgjørdu spurningin um at seta pening í felagið at eg fór ikki at góðtaka at okkara tjóðarflogfelag sum vit eiga hundrað prosent í føroyum og føroyska fólki eigur at mann fer at brúka koronustøðuna til at undirgrava vunnin rættindi hjá fakbólkunum eg veit so eisini tí eg havi forhoyrt meg bæði hjá fólki í atlantslogi og og og tey sum eru uppsøgn at tað v gjørt royndir eisini av at gera laðaligar treytir so at so koronustøðan ikki skuldi gerast ein fíggjarligur smeitur sjálvandi hjá atlantslog tað skilja eg øll men tað er fyri mær eingin ivi um at serliga nevndarformaðurin og leiðslan í atlansslog hevur brúkt koronu til at undirgrava tey vunnu rættindini sum fakfólkflogskiparaflogternir og ogøll onnur dugnalig ligu fakbalkar hava vunnið sær gjøgnum nógv ár og tað eigur løgtingið ikki at góðtaka vit í tjóðaflokkini góðtaka tað slett ikki tað er púra natúrligtatv it seta tað sum krav til eitt alment partafelag ella eitt eitt felag sum vit eiga hundrað prosent sum okkara tjóðaflogfelags víkla ganga undan við at menna tær førleikar oghalda teir viðlíka tær førleikar sum eru bygdir upp eftir tógvistur ítað ereitt einastandandi arbeiði atlanásstova hevur gjørt eisini hjá undanfarnum nevndarformann eg kenni onkran inni her og eg finni meg slett ikki í at mann við so brotalum framfararhátti sum um at mann heldur at mann eigur felagið sjálvur fer undir at royna at at skerja falat rættindi fyri at spara nakað peningi tað gongur sletti so yvirhøvur ikki og tað fari eg at fylgja
uppá her uppá og til at tað verður broytttakk fyri og so hevur landsstýrismaðurin høvi at taka seinastu umfar men tað ynskir hann ikki so er hesin fyrispurningurin svaraður og vit fara víðari til næstseinasta munnliga fyrispurningin í dag tað er somuleiðis til una rasmussen landsstýrismann sum eigur meginpartin av spurningunum í dag og hes ferð er tað viðvíkjandi fundið millum strandfarðarskip landsins og løgtingsmenn í suðuroynni og tað er hendrik ól sum spyr og skal líka trýstast á her

so fær henni hja tað er sum sagt fyrispurningur til um a rasmusser nú koman í eina sovna mairatón renning við við fyrispurningurim men hetta er í sambandi við við strandfaraskipin tað eru nakrir dagar í árini kur sumferðasttúrlið okurt vitakoyrdahar eru hvat serliga nógvur flutningur er á privatbilin og ferðafólki bindi suðuroyni úm havnina og har langt frá øll sleppa við í tí sambandi hevði vrið hent skipað som fær a skipið siglur til dømis tríggjar túrar ein dag og tað er serliga okur vita nøkurt serliga tá ið sólk koma fyrá úrtlandin av altso áhalda jólaferiar sum nýggjársdag og halda páskaferiu annan páskadag og so í heystfrítíing htí verður hesin spurningurin settur landsstýrismaður er landsstýrismaður sinnara skipað fyri hendar fundin millum strandfaraskipið asir og løgtingsmenn teir sum á huga at koma við úr suðuroynni um liðiligar skipandi ávísar dagar í árinum tá serliga nógv ferðsla eru millum suðuroynni á havnin og tað er víst seg at tað var kanska serliga ínú í farna ári at tað bleivi rættiliga okkurtsløgt við við serliga nýggjárstað tá ið fólk fer av landinum aftur at mann finnur eina praktiska loysn eg prøvaði tað nakra ferðineg vara jesændar men eg fekk nøkur ting ígjøgnum men nøkur ikki ikki nøkur altso tað tað er vanligvís annan dag annan páskadag annan nýggjársdag so siglað hann so sunnudag og tað er klokkan hálvgum níggju og so suðuratklokkan ellivu vísti men so sigldu tveir túrar afturat og skifti manning seinnapartin sunnudag so so kunnu teir hildu kvíllutíðina og so kundu fólk sloppur við uttan at altso tey sum fóru í vand men tey kundu farkanska bílagt sær enn m døgurðin seks hátta bilar ar tann fyrsta túrin men restin av fólkinum sleppur so avstað aftur aftur og tað hevði eisini verða loyst fyri hotellini sum hava øgiligar trupulleikar við at fólk kinna at renna runt tog tey vitjainkini er tað statta stað aftur so hevði mafturinsiti er niðuri og tosað saman um at at prøva eina loysn at prøvurina loyst bara e ikkiurt
har skuldi verið nakað varandi loyst men prøv eina loysn takk seinari er tað landsstýrismaðurin uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja tað skal í gudsfólk ikki standa á við seg løgtingsfólk úr suðuroy ynskja ein fund við landsstýrismannin so skulu vit nokk hava fund úti í fíggjarmálaráðnum og hava strandfarðsfólkina við eisini so tað skal í guds úr ikki vera trupulleika at hava ein fund men tá ið mann snakkar um hvussu nógvar túrar og at nógv fólk standa eftir so hevur eg fingið upplýst at strandfarðslan sigldi átjan hundrað og fýrs túrar í einogtjúgu og harav vóru tað niðan fyri fimmogtjúgu túrar hvar tað vóru bilar sum stóðu eftir og so fekk eg eisini at vita at í fleiri ár hevði tað ongantíð verið fólk sum máttu standa eftir so tað er guds so gott at tað altíð hevur verið nóg gott pláss fyri fólki men so er tað bilarnir og har snakkar mann um at her við einum øðrum skipi nú hevur tað dragað eitt sindur út við at fáa tað skipið sum mann hevur snakkað um í samband við frakt so vist mann fær tað upp á pláss so burdi tað í guds úr blivið betri møguleikar við við plássið við fyri bilum men hinvegis mann ynskir at broyta nakað við túrum so kenni eg for illa til ferðaætlanina har og fyri mær gjarna hava ein fund og finna útav um tað er møguligt ella ikki
takk fyri so hava onnur tingfólk høvi at tekna til
tað er jacobvestegaard ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað eru øllum førum nækrar ávísir dagar um árið kvad er fløskuhálsir har ið bilar og fólk fólk standa eftir og fólk hava ampásir og standa í kø í fleiri tímar og teir dagarnar átti mann at kunnað hugt uppá soleiðis ati tann órógvin bleiv burtur ein annað sum órógvar nógv meir tað er avlýsingar hjá smyrðli og undir mann undrast oftani í hví smiðjul avlýsur tí tað var oftani avlýst fleiri dagar framtíðina og veðrið ta dagarnar er ikki nakað vegur hvat mann eigur at avlýsa túrar millum havnina og suðuroynna á vestur eftir fyrr bleiv bliv túrar avlýstur og tað er tað sum skapar nógv størst ampa hjá fólki sum skal uttanlanda ferðast og uttanlanda arbeiða at í grundini ikki veit
í skipi sigli takk fyri takk og síðani er tað spyrjarin aftur henn víð kold
ger sovæltakk til una rasmussen fyri svarið tað er fínt at mann kann taka hasi tingini upp á venda tí eru standandi trupulleikir inni millum at og er púra samdur við tí sum jakuvestegaard er inni á at hs avlýsingarnir eru blivnar í er so ríkiligari tali serliga útlendingin á vesturi tað virkar eitt sin eitt sindur eitt sindur løgi eg tóki nøkur bíligardagur inni á ah marinetrafikk hvussu veðrið var og og avlýsingarnar tað virka eitt sindur spesiellar meni so yvir aftur til hini tingini tað er øgiliga iriterandi hjá fólki sum koma heim at ferðast á jólum ookur sóu tað serliga hesi fer nú vald as hvussu tað fellir seg við døgunum eisini til til jóladøgarnar og ænæ er yrkudagar og heilidigar eru men tað er serliga annan páskadag og annan jóladag tað e vevður stuttligt at prøva longu hesi páskini at gjørt eina skipan hvar ið mann í staðin fyri at skifta fólk tórshag ell eitt annað kundu skift fólk seinnapartin sunnudag soleiðis at tað varð nýtt fólk komu borðið tey nummar tvey túrurn varð sigldur og so hevði skipið loyvi at sigla um klokkan bleiv tólv um kvøldið um klokkan seks morgunnettið og so skift fólk afturin tá tað tað eru nakrar fáar ferðirnar um árið í tað er neyðugt og tað hevði eg skapt eina eina róð á at tey sum eru farin nær tey vita tað at okur sleppa staða aftur aftur tann og tann túrin tríggir túrar nakrar ávísar dagar tað hevði verið heilt fantastiska fínt og eg eri klárur yvir atsum landstýrismaðurin vísir á atær fimmogtjúgu túrar iiikki fólk sleptu við men men tá ið tað kemur til fólk so eru jóansøkan ein punt men tað btýir einki um nógvur fólk ung fólk er yvir náttóteóansigur inn ímillum lati tað tað ganga nokk men tað er serliga hesar her fáir dagarnir hvar ið fólk koma frá útlandinum og hotellini er upptikin at fólk skulu av staða tæir aftur sog tkemur panikkur í ella við enn at renna hálvara nátt fyri a sleppa við otað hevði mæn kunnað umgingist visti mann gjørdi tríggjar túrar nýggjárstað og
og annað páskadag og og hest fyrrini fyri uni rasmussen ger so væl
ja tað er sjálvandi umráðandi at samferðslan fongerar væl um alt landið og tí er hetta sjálvandi viktig at fólk sleppa til og úr suðuroynni tá ið tað er brúk fyri tí sjálvandi klárar mann ikki at uppfylla alt øll ynskir tá ið tað er eitt skip mann snakkar um men sjálvandi skal mann royna at at fáa tilpassa tað so væl sum møguligt hvussu eg við hesi hvílitíðini og og túra tal og so er tað havi eg ikki sett meg inn í hvussu hasi tingini hanga saman men men vónandi kann mann finna onkra loysn
takk fyri takk fyri so er eitt umfar afturat til spyrjaðir svarara um teir ynskja
og tað er hennik old sum fær orðið ger sovæl ja takk takk fyri svarið frá una rasmussen og tað skal ikki vera so vera nógv leggja afturat men tað at mann mann prøvar at finna praktiska loysn eg eg tá eg sat har har úti so tók eg til dømis nøkur kvøld fólk lukkaði st ikki við flogfarinum og broytti fýra kvøld um vikuna frá klokkan níggju til klokkan hveito níggju tað gjørdi tað at fólk fýra kvøld um vikuna sloppið úr tjúppunahavn og direkta til suðuroyn tað gjørdi ein øgili tað vóru øgiliga nógv fólk sum vóru viljga glað fyri tað tað loysna men problemið er tað at at mitt í tað heila so broytir ætlanssomið nú hava teyat merki nokk hildið klára hildið eina nøkulunda ferðaætlani eg minist ein maður segði han hevði gingið skúla niðr í aarhus so var hann fimmogtjúgu ár aftaná nei einogtjúgu ár aftan á niður har og bussurin tá ið hann gekk í skúlan fór fimm minuttir yvir trý og hann fór at hyggja aftur og bussurin koyrdi statuðvekk fimm minuttir yvir trý so har hevði mann bilastíður men tað er bara ein spurningur um at finna eina loysn upp á at skifta manning seint seint til dømis sunnudag l hendan annan dagin so vist mann prøvaði tað á á á á páskun so hevði mann fungið ein inndtrikk av hvat ið bar til tað er øgiliga keðiligt hjá teimum sum hava hotellur og fólk biginn at renna klokkum trýu náttina fyri at sleppa í eina kø á kaiin tað er púra óneyðugt og tí tí kundi mann gjørt at at at tey sum skuldu av landinum at tey kundu bílagt ser tey fái um tað eru einar seks átta tíggju bilar bílaksir ferð og at mann brúkti allar tær kreftiri mann hevði at seta inn teir fáir dagarnar í í hesum tinginum eru aftuell so hevði tað lækt ófatiliga nógv um hjá fólki um ta eisini tað at at vita tað at at mann kan sita í friðu og drekka drekka kaffi um morgunin ag mann sleppur aftan á døgurða stað og mann sleppur aftur hvød vistarnir skuldi gingið galið aftan á døgurða so sleppur mann at staðaftur um kvíldið tanntðja
katúrin hann er heilt óvirkliga virkligur takk fyri og landsstýrismaðurin ynskir ikki orðið til allarsænasta umferð so vit fara víðari til seinasta spurningin fyri munnliga fyrispurningardag og hesin spurningurin er somleiðis til una rasmussen landsstýrismann í fíggjarmálum hesa ferðir tað viðvíkjandi avleiðingum og politiskum átøkum fyri lág og miðalløn av hækkandi oljuprísum og livirkostnaði og tað er høgni hoydal sum spyr ger so væl
frú forkvinna landstýrsmaðurin í fíggjarmálinum hevur fingið fleiri fyrispurningar dag sum sum snara um fum somu ás og tað er sjálvandi avleiðingarnar fyri fyri lág og miðallønt og fyri vanlig fólk og fyri spard fólk av av teirri uppaftur broytti heimsstøðuni sum er komin á krígnum í ukraina og tann syndaliga søgan fyri fólki úr ukraina har russland er farið í kríggj í álop hevur lopið á eina aðra tjóðu sum vil fólk tað er ein traget í tjóðin sær eins og øll hini kríggini sum enn fara fram um allan heim men tað elvir í hesum førum til stórar fíggjarligar og búskaparligar biltingar í europa og um allan heimin tá einas vit kunnu siga við hundrað prosent vissu tað er at tær altjóða stórfyritøkurnar stórrkapitalurin krígsídnaðurin fer at verða vinnarin av hesum her øhtað vil siga attað verður ingin av teimum sum missa nakað men heldur er tað stórfyritøkur sum tjena upp aftur meira pengar og tað sæst eisini í í teimum teimum sperdu marknaðunum sum eru fyri gerandisvørður og ikki minst fyri orku altso oljuprís gass og yvirhøvur orku øh so tað verður uttan iva ein øktur og tað er tað longu eisini hjá í føroyum og aðrastaðni ein øktur livirkostnaður við dýrari gerandisvørum við dírarligum orkuprísum og við hækkandi rentum við meira og fyrispurniniti landstýrsmannin snýr seg um hvørja greiningar og uppskot landsstýrið hevur gjørt til tess at livirkostnaðurin hjá lág og miðalløntuni ikki skal hækka og at stættan munur ikki skal økjast upp aftur meira í føroyum og ítøkiliga spyrja í landstýrismannin um hvørja uppskoti landsstýrið hevur gjørt fyri at bøta um fíggjarligu avleiðingarnar av tí hækkandi oljuprísinum dýra gerandisførum og livirkostnaði og hvussu landsstýrið hevur greinað og lýst avleiðingarnar fyri livirkostnaðin hjá lág um miðalløntum av mettugongdini í oljuprísum gerandisørum rentu við meira og í triðja lagi ítøkiliga eitt sum liggur nokk so lætt fyri tað er hevur landsstýrið gjørt ætlaninr um at endurskoða tá serligu viðbótina til ávísar pensjonistar altso tað sum vit vanliga rópa brennistuðulin sum eru teir ter pensjnistar sum einki annað hava sum kundi verið ein eitt átak sum kanska eisini kundi verið brúkt til til tær familjur ið hava minsta at liva fyri
sær tað landsstýrismaðurin
uni rasmussenger so væltakk fyri ja nú er tað aftur ein spurningur í samband við oljuprísin og kríggið landsstýrifíggjarmálaráðið tað er í holt við at greina støðuna í búskapinum so har er eitt arbeiði í gongd at síggja hvat hvat hetta ávirkar so hvørji tiltøk mann kann finna upp á at fara í holt við tað er mann so ikki komið fram við nøkrum enn men men tay eru í holt við at greina hesi tingini eg kann eg kann nevna haso nú vóru vit fyrr í dag inni á spurninginum hetta her við tí grøna ein partur av fløskuhálsinum er so eisini tað at onkur okkurt kipp sum verður gjørt sum mann hevur brúk fyri tað hevður gjørt í ukraina so so tað er eisini ein partur av at forstýra at at flyta yvir til ta grøna tann vegin men eg havi ikki so nógv afturat at siga um hetta her nú í í sambandi við hesar oljuprísirnar og og hvat mann vil ú ætlar tí at fíggjarmálaráðið er í holt við at greina hesi tingini og og vit vita at prísirnir eru høgir og og vit vita ikki hvat hvussu leingi tað verður soi
takk fyri takk og tað eru fleiri viðmerkingar tá
fyrst á frá beintu løvi jakobsen gert væl takk fyri frá forkvinna tað fegnar meg at landsstýrismaðurin sigur at tey eru farin at greina búskapin men tað kann ikki ovntáka rættiliga langa tíð eg las onkuntíð at lønismjølprísurin varð hækkaður tretivu prosent eisini í føroyum og tað er ómetaliga nógv hjá einari vanligari familju so tí hugsi eg at spyrja landsstýrismaðurin nú tá ið tað er so ómetaliga nógvar eyka útreiðslur bæði til matvørur og til at hita sær húsini við hvat landsstýrismaðurin og samgongan fara at gera her og nú fyri at hjálpa hesum fólkunum tí at tey hava ikki nevturligan stundir at bíða eftir einari greining tí hetta mann gera sera nú tí tað er rættiligandi tungt hjá
nógvum húsarhaldum takk fyri
takk síðani er tað johannes joensen gersovæltakkfyri frú forkvina ja tað nakað tað sama sum mantar løga jakobsen snakkar um at visti mann ger nøkur átøk nú so fær mann hjálpt visti eg fór seint jamen so er tað for seint eg hugsi at er tað tí at mann kanska er bangin fyri at brúka for nógvar pengar akkurát nú til tað økið ella er tað skipanar sum ikki kunnu tola broytingar ella eru ikki nøkur ting sum mann kann tillaga soleiðis at mann í eitt tíðarskeið kann gera tað lættari hjá teimum sum hava tað svort
ýsa tíðina takk fyri
tak bjarni kárasom petersen gersovæltakk fyri frú forkvina altso í mun til hetta her við oljuprísir og tað skal rakas so øgiliga meint eg haldi mann man líka fara í fuglaperspektiv altso oljuprísurin er ikki spolaður avstað líkasum hann var í hálvfjerðsunum oljuprísurin er hvat oljuprísurin var í árunum tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fjúrtan í somu máta eru eingin kreppa føroyingar hava livað við ein lágum oljuprísi lágar rentu htað er ikki hetta eigur ikki at vera so stórt bakka ast tar afturat má eg eg má eg eisini siga at tá ið korona kom tá koma við nøkrum hjálparpakkum væl vitandi at hetta var eitt einkultstandandi tilfald sum eingin kundi forotssíggja men at at leypa loystin nú tí at oljuprísirin fer at kvinka uppeftir tað hoyrir natúrliga til oljuprísirin svingar altíð útfrøpo og eftirspurning so har skal mann eisini vera varin við at blíva forgávumildur
húr at prísurin kann gott vera farin niður í helvt um ein mánað
steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvinna nú er øgiligt øgiligt fokus á oljuni og prísinum á olju og okur bara sloga fast at avgjøldini sum sella punktgjaldið sum er á á disil og og bensin tað er tað er ikki so høgt tað eru tvær króin og fjøruti og og eina krónur og tretivu samanborið við onnur lond so eru tað øgiliga longt so so tað erikki taðer ikinøkur avgjøld sum sum annars fleiri hava víst á at vit mugu avtaka ella lækka vøkuprísir niður tað eru tað eru marknaðarprísirin sum sum trýstir oljuprísin upp og og tað kann sjálvandi ávirka aðrar vørur tí at oljainngongur í íso at siga allar framleiðslu tað vísir hvussu týðandi oljan er fyri okkum men eg haldi vit mugu líka sláa kalt vatnið í blóði og hyggja um um um hetta er um hetta verður varandi fyribrigdi ella um hetta er bara í stutta tíð fyri at síggja um
hvussu er tað útholas
takk síðan er tað biljustinusangur svavn takk fyri frá fólkum eg haldi saktans at mann kann hava eina leðarliga skipan sum sigur tað at í tí løtu oljuprísin fer upp um til dømis hundrað dollarar fati so minkar oljuavgjaldið eftir einum ávísum staða niður á null og í tí løtu tað fer niður umaftur hundrað dollarar so er oylið avgjaldi og aftur landskassin fær meir inntøkur tá ið oyliðprísurin hækkar av mvg og tað vil siga at tað verður so ella so sjálvfíggjandi tað ber til at gera rokstøkkið at seta hatta upp við tað at mvg hækkar tá ið oyliðprísísin hækkar tí haldi eg at vit eiga at umhugsa at at hvussu verður at brúka tey fáa amboðini sum tað almenna hevur inni í skipanini til at lætta um hvá ið støðan er sum hann er oljuprísin er ikki kvinkaður uppeftir hann er farin langt uppeftir
og tí eiga vit at reagera upp á tað haldi eg
tk edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja nú kom biljustinussen inn á hatta har um tað eru mekanismur sum kunnu brúkast í hesum sambandi tá ið tað blívur forógvusligt tað tað kanska hevði verið áhugavert og so eitt annað afturat sum eisini eg haldi sjálv nú tá i tað er so høgt væl vitandi at vit hava málliggjandi sum á sandferslupakki hvar ið eitt átak av tíð er at vit fara beinleiðis inn herfrá og hækka olju og hækkað prísin á á disil o bensini tað tað eftir mínari mín mínum tykki ikki líkasum tíðin akkurát sum sum tað er í løtuni so tað haldi eg má má veruliga hyggja nærri uppá áðrenn tann pakkinn
sutaftur takk fyri fforskina takk síðani venda vit aftur til spyrjarar og
svarara og tað er høgni hoydal sum fær orði ger sovælfrú forkvinna eg skal takka landssýrsmannin fyri svarið g sum eg skilti svarið so hevur landsrer ikki gjørt tað stóra men hevur sett men fíggjarmálaráðið heur sett eitt ávíst greiningararbeiði í verk og eg gangi út frá tær greinangar arbeiðið so eisini hyggur eftir teimum langtíðar avleiðingumum eg kunnu vera av teimum durkandi prísunum á serliga á gerandis vørðum og lanstýrsmaðurin nevndi eisini ymiskt annað sum sum kann fara at at durka munandi og tað sum er tað sum er eðaltátturin í hesum her spurningunum teimumsum hava verið fyrr í dag tað er ati og eg lat meg undirstrika at tað jú einki sum kann samanberast við okkara ætlarliði kann sletti ímynda sær tað einki kann samanberast við tan ræðuleikanu fyri frammi og ukraina nú tostar honu avleiðingarnar sum eisini fara at fáa sososialar avleiðingar um allan heimin og eg má siga at bjarna kárasom petersen at at visthann bara sigur oljuprísing finkar at at kinka uppeftur so hevur má atso sløkt tann ta sosiala eykkulotið tað havi eg ákært hesa samgonguna fyri t hava gjørt langt síðani vit eru keddir av framsókn eisini hevur gjørt tað tí fyri eina familju sum situr sperkt næstan ikki fær fær fíggja síni bus ví bíli oljuprísurin fer upp fyri kanska nígguhundrað krónur fyri fyrri um mánað feðan tanga til at hita húsini við umframt at flyta seg umframt gerandisvegur sum mjøl fer up tí tretiviuprosentum tað r tað ger ótrúliga stóran mun fyri tey lág um miðalløntu og ikki minst fyl ein stakan uppihaldara tílíkt og tað mugu vit síggja tí tað vit tosa um her eri egeri ikki so fegin um at uppskot bara um at lækka gjøld tað skal man iki gera í óðum verkum tí tey fara ikki altíð til at lækka prísirnar tað sóu við tá man lækkaði avgjøldini á bilnum eftir løtu sum vóru bilarnir í føroyum og dýrari tað eru enn nógvir bilar inn í danmark hóast avgjøldini eru munandi minni tað vil siga at atvinningurin hjá feløgunum veðu vverður verður ofta bara kvinkaður uppeftir sóu vit eisini við við tá mann tók emvige av til umvæling av egnum bústaði so eg eg hugsi meir enn landsstýrið ikki hevur eina ætlan fyri hvussu mann ger við at brúka til dømis modellið við tí serliga serlig viðbótin til ávísar pensjonistar sum eru til beinleðis til brennlistuðul eg haldi ennas seks hundrað og sjeyogfjøruti krónur um mánaðin í dag kann brúka sovnar loysnir til so tær sosialt rættaar til tey fólk sum verða rakt av hesumher tí bjarni kárasen rætt í at fyri meg ella fyri tey flestu inni her eiga vit at kunna tola tæð ið einari krígsstøðu men tað er tann sosiala avleiðingin og hon er djúptøkin og tey einast sum veruliga vinna upp á hetta her tað eru tær stóru fyritøkurnar í heiminum sum fara fara fara at at verða uppaftur ríkari jú longri kríggið verður tað tað eiga øll

ger so væltakk fyri ja hetta ávirkar sjálvandi fólk at prísirnir fara uppeftir og ávirkar sjálvandi mest tey sum hava lítið og tað er sjálvandi eisini óheppið men tað er ikki altíð so einkult at vissi mann grýpur inn at skera niður upp á onkur avgjøld og sovorðt um um tað altíð rakar púra rætt beint á løgi var inni á hesum við at mjølið varð hækkað við tretivu prosentum sjálvandi tað er øgiliga ógvusligt í prosentum men tíbetur eg mjøl ikki akkurát tað sum er tann dýrasta vøran man mann keypir men men matvøra h hon durkar eisini og billjustinussen var inni á hesum við oljuavgjaldunum at broyta stigan har tað hevur mann brúkt fyrr at at broyta hasi tingini og er man er so farin frá tí so akkurát hvat er rættasta á tí økinum veit eg ikki men eg haldi ikki at mann skal inn at broyta akkurát tað her og nú tí hetta er at ta er ein serlig støða vit eru í tí er tað øgiliga viktigt at mann ansar eftir ikki bara broyta tí okkurt er hent knappliga tí vónandi hendir tað líka knappliga at hta er yvirstaði og at tað verður skjótt men tey sum standa illa í tí so skjótt gongur tað heldur ikki at tað er púra galið vis mann ætlar at grýpa inn bankar eru ikki so skjótir bara at siga nei visti mann veit at at tað er ting sum mann kann vænta broytast antin við at prísirnir broytast ella at mann grýpur inn at gera okkurt so at tað eru ikki so ógvusligt sum eg haldi
onkur hevur hug at fáa tað at ljóða til ja takk tíðin farin vit hava eitt umfar eftir høgni hoydal ger so væl má trýsta á
ger sovæl ja takk eg eri ikki samd uð landstýrismánninum í at avleiðingarnir ikki ógvusligar og serliga um vit hugsa og tað vóna eg at fíggjarmálaráðið ger at greina tær sosialu avleiðingarnar tí tað sum hendan søgan hevur gjørt orsakað av tí av tí syndarliga krígnum tað er at hon eisini bara styrkir um teir stættarmunirnir og tær avbjóðingar sum longu frammanundan er í samfelagnum tað vil sigat tey ríku verða ríkari tað havr sæð í í europa í so ræðliga langa tíð altso tað sigst túg ikki frá tí hvussu stórur stættarmunurin er blivin ella hvussu hvussu hvussu rík nøkur fá er blivin meðan tað eru tað vanliga fólki sum sum starvast hvønn dag ella sum sum í arbeiðsloys sum gjalda rokningina og avleingarir av hesum eru eru djúptøknirnar fyri gerandis dagin hjá hjá fólki virst úat hugsað nakað fram og eg eri samd við lanstýrsmann í ma skaliki teva framav men men men hetta við at at kunna gera geva eina til dømis ein ávísan stuðul sum kndu veri rennivið modelli í brennistuðulin til til pensjonistar tá má man sjávandi treyta sær at tað ikki bara fer til til til upp aftur hægri prísur tað vil siga í veruleikanum hjena oljufeløgin tað sama teð vað gjørt áðrenn og eg kundi væl at hugsað mær at vita eg vóna at fríggjarmálarárir kundi greina tær hvussu hvussu stórur er egentiliga profitturin hjá eini oljufelagi á hvørju á hvørjum litrav olju vit keypa tað vil eg fegin vita ella av einum mjølpakka hjá einari fyritøku htí at tað sum so ofta avi sæð tá mann gera hjálparpakkar ella anna tílíkt tað er jú ofta bara tað at tað bara fer til stuðul til tað sum egikki fær ætlað til og hetta má fara beinleiðis til at tað kann bøta um gerandisdagin hjá tí vanliga fólkinum at ein rentu hakkin kann vera á veg mann skal ikki mála mann skal iki bara tosa um tað tí tað kann eisini hava ávirkan á búskapin men tað er væl sannlíkt og tað fer at gera tað øgiliga upp aftur meira spert hjá teimum fólkunum sum hava allarminstu í samfelagnum og eg fari enn einaferð at ávara ímóti hetta við at tosa um pensjonistar sum einbólk ella barnafamiljur sum ein bólk tá ið mann sløkk tað sosiala eykkulotið tað eri so øgiliga øgiliga stórur munur á gerandis á á lívsumstøðum og livirkostnaðunum hjá teimum einstøku familjunum og einstaklingum í føroyum og tað má vera tað sum er
aðalmálið í einikoyrarloysn hevði tað verið hevði tað verið eitt vinnulív til annars eg kom í hesa støðuna so høvdu flokkarnir tann tí íans sett seg saman beinanvegin og funnið okkara loysn og tað mælir landsstýrismann til at gera kalla flokkarnar saman til at vera fyrireikað upp á at gera sosiala átøk sum kunnu ganga ímóti tí økta á livikastættarmunum meir fórtíðin fórði fór taður taði tað landsstýrs
maðurin uni rasmussensætakk fyri nei okur segði tá ið høgni hoydal nevnir at hann var ikki samdur við mær í at avleiðingarnar ikki vóru ógvusligar tí helt eg at eg mátti heldur fara upp aftur tí tað havi eg ikki meint hvussur at avleiðingarnar ikki eru ógvusligar tær tað kunnu tær í hvussur vera hjá summum tær kunnu gott vera ógvusligarmen eg haldia ver ett sindur spesielt at høgni hoydal eisini nevnir at mann ikki skal deila hata upp í bólkar tá ið hann kemur í einum uppskoti og tað er til ein bólk menmen eg sum sagt so so er fíggjarmálaráðið í holt við at greina og eg bíði hvussur eftir onkrum úrsliti ella onkrum svari frá teimum áðrenn eg grýpi inn
takk fyri ja takk hatta var tann síðsti spurningurin í dag so fara vit yvir til punkt tvey á dagsskránni uppskot til samtyktar um føroysk heiðurstekin og eg skal biðja um framsøgufólk jaja fyri fólkaflokkin er tað khristian andreassen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen og fyri sambandið edva jacobsen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen altso forkvinnan hevur ikki givið að hevur ikki givið givið nøkrum orði enn húm var í ferð við at lesa framsøgufólkini upp fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri fyri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn bjarni kárason petersen og fyrstur at røða er khristian andrea
gersætakk fyri frú forkvinna tað er uppskot til samtyktar um at seta í verk á eitt føroysk heiðurtekin uppskot ljóðara at løgtingið hoyta landstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskot til løgslóg um føroysk heiðurtekin at lata persónum fyri merkisvert arbeiði ella gerning sum gagnað landið og fólki og tæn í føroyum tað her ikki e vanlig siðvenja í føroyum kanska ganga runt og geva heiðursteknir hvønn annan tað eri tað hevu ikki verið siðvenja í føroyum han man siga tð hevur hinvegin verið siðvenja at føroyingar fáa riddaðakross og summi vilja hava hanu summi vil ikki hava hann og eg haldi at eg havi inntrigva av at tað talið á ridvarakrossunum í føroyum eg fakka seinastu árini fyrr var tað mest politikarar og landstýrisfólk sum fingu tað í í dag er ta kanska líka so nógv líka so nógv mentanarfólk og og kumsrnarr sum fáa stað í føroyum ogog eg haldi tað at nú er tað líka so gott fyri eitt land sum føroyar at at hava eina føroyska skipan heldur enn lata okkum ganga runt ella at føroyngar ganga runt við einum donskum riddarakrossi sum eg haldi tað er pláss at at fáa eina føroyska skipan ein aðrir smidolju og ein almenna heiður fyri fólk sum hava ini serstakan og dyggan og rósu upp á ein hátt tænt landið og og fólki avgerandi í hesum her er sjálvandi tað at tann skipanin sum er sett í verk um hvør skal deila út og sovíðari vera ígjøgnumskygd og og tað verða greið kriteria fyri hvussu í persónar verða verða út út nevndir og so víðari og tað er kanska upp á sett pláss eisini at tey fólk sum hava tænt landið í fólki gott fáa heiður vit hava kanska í føroyum lyndi til ata kanska ikki gera nokk av tí og at seta prís p á tey fólk sum sum tær á landinum og tí haldi g eisini at tað er tað er uppáso pláss at vit fáa eina eina føroyska skipan eg havi eg eri vitandi um at tað er onkur onnur skipan sum hevur verið roynd trystini hvar ið tað er líknandi hvar ið j máum sum at siga ein privatur felagsskapur finnu nøkur fólk fram sum fáa eina fáa ein heiður og g haldi at tað hevur eisini fyrrverið í hálvtrýssunum haldi eg tað var eisini í landsstýrinum okkurt líknandi so eghalda er gott at fáa taðer í system nú tað haldi eg og hetta er eit uppskot sum er lagt fram av øllum flokkunum uttan uttan javnaðarflokkinum sum hevur jú sagt seg ikki ganga inn fyri nøkrum at fáa nøkur heiðursiotekin og tað er tað sendist upp til flokkin sjálvandi at tili at taka støðu til tað eg haldi at hett er ettgott uppskot og mæla til at tað verðar samtykt takk fyri

vimerkingar bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri nú skilja lagnum ati at formaðurin javnaðarflokkinum hevði verið útvarpinum í gjárkvøldið og hevði sagt okkurt við at hetta var í yvirklassi ella eitt el annað ogargumenterað upp á ein máta sum eg seki ordiliga skilji tí ati eg ætlað at spyrja khristian andreasen tað er hetta er ikki nettupp lagt upp til at tað eru fólk sum ósjálvsøki arbeiða fyri at tæna landið og fólkið á øllum á øllum pallum altso tað kann vera ein ein persónur sum lærir børn og ung at syngja og tónleik í eitt heilt lív tað kann er onkur sum granskar tað kann vera onkurt sum geri arbeiðt fyri reyðakross tað kann vera fólk sum virkliga vísa tey brúka ein stóran partar av sínum lívi tað kann eisin va fólk úr vinnulívinum tað kann vera úr øllum alla stennissamfelagnum sum vísa tey t gera nakað heilt serstakt fyri land og fólk

dreða senn ger so væl finna at javnaðarflokkur hevur eina øgiliga góða eitt øgiliga gott maskinaríi so tey fáa jú alt til tess nógvum fyrimun og nú eru tey sum sum umboða politarin og vit øll onnur yvirklassin so so tað er tað er tað er tað er ein marknaðarføring sum sum sum vil nakað men hon er sum so mangt annað hjá javnaðarflokkum langt frá veruleikanum hetta er ikki eitt fylgdur av dupsku sum skal sum skal vera til at seta prís upp á at tað eru nøkur fólk sum útmerka seg í samfelagnum og tað kann eisini vera javnaðar fólk sum kunnu útmerka seg og tí eg skilji slett ikki at flokkurin roynir at spæla eina einlærarollu sum proletarur í føroyum móti okkum í yvirklassa so eg haldi at javnaðarflokkurin burdi hugsað sær verið betri um og verið við hvussu hon er og fyri eina og ikki ill fingið eitt samt løgting av samtuni

ja takk helgi abramsen ger sovælfrú forkvina ønú skilti eg kritin andriasen sum at hetta skal koma í staðin fyri danska riddarakrossið men tað er ikki ætlan hetta kemur afturat altso taðframvegis soleiðisnar at drotningin kann kann geva riddarakross til onkran sum hon vil hava geva men hetta er bara ein ein ein ein føroyskur heiður til tey sum vit halda hava uppiborið ei heiður og og tað er eitk itt sindur nú nevni khristin andreas d við at fáa fáa riddarkrossar aðrastaðni tað er dømi um føroyingar sum sagt nei tak til danska riddakrossið men síðani sagt ja teið til íslendska falkin so so tað er kanska eitt sindur ein spurningur

akk cristian andreasen ger sovæltakk fyri sjálvandi fari eg ikki at nokta dránningini atlata viddarkrossar í føroyum og tær kemur at halda fram við rokning bara við men heta er hvussu ein føroysk skipan og eg haldi at líkasum tað tænastið betri enn føroyingi at ganga við einum føroyskum krossi haldi í einumm donskum krossi men ókey tað er fríviligt sum sum langt antírna og eg skilji javnaðarflokkurin er ongantíð ilja havt viddaakross men teir máttu tað fa fá hundan kunna móttikið ein føroyskan kross altu tað tað mátti ikki verið so alvorðligt als

so er tað hendriofyrr varð tá ið eg var som hálvvaksin tá hoyrdir vórðu eiðurverki frá landsstýrinum fólk fingu ein maður í vági fekk fyri røkiskap han hevði itt skip men so bleiv tað pá einlanna máta bleiv tað burtur ella hvar tey fór tá tað so kemur til at hitta at mann eg havi ongantíð fingið bjóðað nakað so ongantíð betur eg havi stapp frá at taka støðu til tað so tann mátan hevur tað verið gott men eg veit ikki eg ikki eg hevði sagt bara ja takk fyri um ikki anað fyr riaritera onkur e iriterað onkran annan hetta her við at taka íslendska fólkin hvat hvat hevur man t hugsað sær mann eygu í føroyum til dømis til til heiðursverki skuldi tað verið tjóðfuglurin til dømis saldir lla skuldi tað verið jóblomstrir ella kanska tað var okkurt heilt annað eg vil kristiana andreasen nakrar hugsan um hvat ð hvat ið hetta hetta her teknið skuldi verið altso skal an mann bara hála okkurt yvur ruttuldir ella hvat

ja takk ckhristian andreasen gersvætakk fyri frú forkvina hvussu merki an g seg síggja út tað veit eg ikki men mær er fortalt hvussu at tað liggur eitt eitt eitt eitt eitt merki úti í tinganesi sum vitu verði brúkt tá í hálvtrýssunum eg haldi t tað var ein veðrur haldi og tað var so tað pyntar ar veðrur og men um tað skal vera tað er la ikki tað viðeg ikki tað tað veit eg ikki og eg haldi at at hennrik old er eisini hvussu ein persónur sum hevði ði sum hevur uppiborið riddarkrossin so eg haldi vit lata boðini fara víðari til ríkisumboðið so vit kanska kunnu fáa brot til ta ta sigur venjina sum hevur verið her so eg so eg vil hvussu staðliga mæla til at at at hennikold fær fær ein ririddarakross
og tað má eg siga takk fyri at fara mær við málini ja takk næstur at røða er jóhan
anes joensengesætakk fyri úforkvinna ja eg veit ikki orilig um eg skal siga tað stórut mál men hetta svor eitt mál sum sum handlar um at mann vil hava eitttil samtyktaruppskot um føroyskt heiðurstetiin og fyrt vil siga tað at eg haldi tað er skilagott at mann heiðrar fólki fyri fyri nakað gott nakað fyri dugnasemi ella fyri avrik sum eru góð meni tað sum vnú var undanfarna røðara eg líka sun legði eftir javnaðarflokkinum tað er ikki soleiðis at javnaðarflokurn ikk vil heiðra fólk ta ger sett ikki tað sum draga seg um men tá iðman hevrsnakkað um riddarakrossrin so evr tað ofta verið soleiðis at elitan heiðraði litina mann tað blívur so ringklapparí av av av tí høgast strattinum og tað tað tíman ikk ordi at verða við til men visti eg fór tenastavedaliga mann snakka um har sum mann heiðrar vanliga fólki fyri tryúgva tænastu so eru vit sjálvandi við upp á tað og um tað er endamálið við esum føroyska at at at heiðra tann vanvanliga borgarin tað vanliga fólki fyri trúgva tænastu ella avritsverk ella brøgd fyri land og fólk so eru vit við upp á tað og hava t einki ímóti tíð og atkvøða fyri tí uppskotinum hesum uppskotiunm men tað má vælvera har vit eru at tað er tað vanliga fólkið sum vit snakka um og ikki riggklapparí her í tinginum so pá einlana máta so muguvut líkasum koma niður á jørðina og og og snakka um taðn almenna føroyar og og tann vanliga føroyingin har haldi eg at tað eru nógv fólk í føroyum sum gjøgnum tíðinar hava verið verd at heiðra og vit hava eisini heiðrað nógv fólk í føroyum bæði so so við standmyndum og minnist teknum á ymiskum slag og tað er possipláss sanniligan so tað havi eg sanniliga einki ímóti so eg haldi tað kann vera vera skilagott vist tað verður verður sagt að vera eitt heiðurstekin sum sum skal líkasum heiðra tann vanliga føroyingin so tað hevu vit javnaðarflokkinum við uppá takk fyri
ja takk her ein
viðmerking frá bjóðsamansi ger so væl takk fyri ja eg tonkti líka at vísa á at nettu fyri undirstrik at hetta avgjørt ikki er nakað við elitum at gera sum kanska riddarakrossar upprunaliga hava verið fyrr í tíðini í okkara grannalondum hava summir av teimum kanska gingið nógv út upp á heiðra ja elituna av einum løgum slagi men sum vit skriva her so so eigur hetta at vera ein heiður sum kann latast fólkiødnum liðum í samfelagnum tað kann vera eina almenna tænastu vinnulív list vísindi heilsufremjan fakfelagsarbeiði tónleik ítrótt manngóðum og sjálvbodnum arbeiði og so frameftir so er hugspætið nokk so umráðandi at at halda fast í at at tað er treytnar fyri snar og ikki at mann á nakran hátt hoyrir
til inlitina takk fyri
ja takk jóhannes joensen ger so væl takk fyri forhortiná ja tað er júst tað vist teð er endamálið ja men so so haldi at vit øll á tingini kunnu vera samd um hata hetta er ein eitt góða eitt gott átak men nakað stórmál tað verður tað so ongantíð
ja takk so er næsta røða er edva jacobsen
fyri frú forkvinna hetta er t uppskot til til samtyktar um føroysk heiðurstekin sum allir flokkar uttan javnaðarflokkun eru sum uppskotstillara til g tað inniber so at at løgtingið skal heita á landsstýrisið um um at leggja eitt uppskot fram um at føroysk tn verða latin til persónar fyri merkisvert arbeiði ella gerning ið gagnar landið og fólkið og tæna í føroyum

fyrr hvussu sær aftur í trýssunum sum mann hevur latið til ymisk endamál men tað er nokk ikki galdandi í dag føroyar eiga at hava eitt føroyskt hoyrurstekin av eina aðrismedalju almennan heiður ið kann latast kvinnum og monnum sum á serstakan ella dyggan hátt harva rósauppiborið við hava tænað landið og fólki er eitt sum stendur í uppskotinum persónar sum uttan mun til starvsøki og samfelagsstakt gera nakað serstakt og merkisvert í virkni og verki sínum í samfelagnum persónar sum ganga undan og eru ein góð fyrimynd fyri uppvaksandi ættarliði og fyri okkum øll og og her standa so er tað nevnd nøkur ting sum millum annað hetta kann vera í øllum liðum samfelagnum innan almenna tænastu vinnulív list vísind heilsufremjan taglaksarbeiði tónleik ítrótt mannt og sjálvboðið arbeiði og so frameftir mann kann blíva við at nevna heiðurin skal umframt føroyingum eisini kunna latast útlendingum sum gera eitt eitstakt serstakt í føroyum og tað er so ikki tað at tað kemur í staðin fyri ritarkrossin tí tað hann verðurso statvekk galdandi men hetta er eitt hoyristekin sum mann vil líkasum hava inn aftur í í føroyskan politikk og tað skal ikki vera tað skal ikki verða givið mansiga undir politiskum grundarlagi men men óheft tað stendur á rgrannalond okkara hava hesa skipan og tað er umráðandi at bæði tilnevnding og latn hoyrisverkin gongur fyri seg í skipan og politiskt óheftum hátt og hetta verður varð nevnt í her í eit breiðum høpi nú tosar bleiv tað nevnt eitt sindur í sambandi við úttalis frá javnaðarflokkinum ella formanninum um efther at at elitið gevur litm ella tað var akkurát sum í í tí luftlagnum men tað sum stendur í er sum eg helt var nokk so gott orðing tað er tað at persónar sum uttan mun til starvsøkið ella samfelagsratt gera eitt arbeiði innan fyri tað at mann hevur eitt tað er tað ikki seta tað up móti hvørjum øðrum tú kanst hava gjørt eina drúgva tænastu sum ger tað at at tú vildi fingið eitteitt hoyrismerki innan fyri mann gott arbeiði tað kann verða sjálvboði í nógv harrans ár og ikki tengt at hvat yrki tú hevur annars líkasum fyri at attað haldi e r gott í hesun her ta hetta er ein øiliga stóra broydd hetta kann hetta kann dekka allan samfelagsborgarar í føroyum líkamikið líkamikið hvat fyri hvat hvat fær starv tað annars hava í í sínum vinnuliga yrki tí at tað er øgiliga nógv sum gera eina eina øgiliga langa vinliga tænastu og ogsuvirkliga hava hava uppiborið at fáa ein heiður fyri eitt eitt manngont arbeiði sum tey hava gjørt í nógv nógv harrans ár kanska alt sítt lív so altíð alt so haldi eg sjálv at at hetta er eitt gott mál hetta er eitt eitt mál sum sum hvat tað so skuldi verið fyri eitt hoyrismerk tað tað tað skal eg ikki duga at at siga men tað er ein tað verður tað verður sagt í her at fáa sett á skinnara soleiðs at mann ferat arbeiða við hesum her og og hyggja upp á tað og eg veit ikki orliga hví at javnaðarflokkurin verið verið trekur í at verið johans joensen vildi líkasum opna hurðina fyri at javnaðarflokkurin kanska var við allíkavæl men men eg haldi ati at hetta her er eitt mál sum tað er øilia nógv fólk sum øgiliga stillisliga í okkara samfelag gjøgnum langt lív hava staðið fyri at gjørt eitt eitt fríviligt arbeiði eitt eitt mann gott arbeiði tað kann vr innan fyri alt møguligt bara í kanska kanska í eini fjøruti og hálvtrýss ár uttan at t ein króna inni í bílatinum og tað kann vera innan fyri ómindiliga nógv økir at vit síggja tað vit hava vit hava eitt fantastiska stórt arbeiðiappurat í føroyum sum er innan fyri sjálvboði su sum er við til t at gera tað at nógvar funktiónir fungera í okkara samfelag so at og tað er innan fyri innan fyri ítróttir innan fyri innan fyri alt møguligt sum sum dag og dagliga taka hond í og tað at fáa eina eina løn afturfyri tað kemur g setki up pátal so tað er tað er so fantastiskt og og rørandi í sær sjálvum og hevur alla allar tíðir verið galdandi og eg vóni virkuligani at tann parturin ikki fer at forsvinna í okkara samfelag og vit onkuntíð havt tað fyri her á løgtingi um mann skal fara at løna eitt sindur meir hendaveg og handaveg men tað er blivið soleiðis í dag at tað er kanska avbjóðandi at fáa fólk uttan onkur samsýning inni men tað má bara ikki drepa tað privata intiativið ella tað sjálvbodna indtiativið at tað blívur at ein sum er beint síðuna mær fær nøkur oyrur og so fer mátivatiónin so tað skal vera ein balansa alla tíðina so so ótrúliga nógv tað kemu koma vit nokk eisini at at viðgera og síggja í í nevndini tá mnvit fara av innkallingar takk fyri
frú forkvinna ja takk her
en viðmerking frá bjørt samelsen ger sovæl takk fyri ja eg haldi edva jacobsen segði tað øiliga væl hvt hettað snýr seg um hetta er kanska fyrst og fremst við at heiðra fólki sum veruliga gera nakað fyri land og fólk o sum kanska ikki fáa tað altso ikki fáa góða løn afturfyri og ikki ofta ikki fáa samsýning fyri tað arbeiðið tey gera men tað verður eisini nevnt í uppskotnum hetta her við at tað kann eisini verða til útlendingar og har hugsi eg til dømis um at dømi vit hava ein lækna sum hevur granskað øgiliga nógv í føroyskum sjúkum hjá børnum og hevur faktiskt fingið altso funnið fleiri diagnosir sum hann slerk kendi árini sum mann hevur fingið navná í dag soleiðs at hesi børnini kunnu fáa eina ordiliga viðgerð í dag tað er bara fyri at taka eitt dømi og nú taki eitt útlendst dømi fyri líkasum at vísa á eg tonti um edvar jacobsen hevði hug at kommentera tað so at at landið so kann siga jamen tað tú hevur gjørt fyri børnini í føroyum fært tú eina viðurkenning frá landinum fyri hugsaði edva jacobsen eisini at tað kundi verið dømir allaa
smell
ja takk edva jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna ja heilt vist viðhvørt so so er tað nøkur megnarstørv úti frá sum gera nakað virklan mun her fyri okkara borgara og ja vit vit hava so eisini tað at kanska undirrita og biar samvitsin ikki er líka heit fyri tí at at fáa riddarakross men men men har er tað so aftur land uttan fyri føroyar sum hoyrar ein føroying sum hevur gjørt manngott arbeiði ella ella av ymiskan hátt so at so tað kann gott vera persónar sum sum veruliga hava gjørt mun øgiliga broytt í tí føroyska samfelagnum sjálvt um um viðkomandi ikki er føddur og uppvaksin í
í føroyum takk fyri frú forkvina ja takk næsta
takk fyri frú forkvinna eg fari at lesa viðmerkingarnar til uppskotið og uppskotið sjálvt soleiðis at at tað er púra greitt hvat hettarheiðurstekið att uppskotið um heiðurstekin gongur út uppá tað er soleis at vit vilja gjarna uppskotsetararnir sum umboðaa seks flokkar á tingi meltær uppskotsetararnir sjálvir sum seta tað fram ynskja at fáa løgtingið at heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskot til løgtingslóg um føroyskt heiðurstekin at lata persónum fyri merkisvert arbeiði ella gerning ið gagnar landi og fólki og tænir í føroyum føroyar eiga at hava eitt slíkt teiðurstetion at halda vit eina aðrursmedalji ein almennan heiður ið kann latast kvinnum og monnum sum á serstakan dyggan og rós uppibornan hátt tæna landið og fólki persónar sum uttan mun til eit starvsøki ella samfelags statt gera nakað serstakt og merkisvert í virkni og verki sínum í samfelagnum persónar sum ganga undan og eru ein góð fyrimynd fyri uppvaksandi ættarlið og fyri okkum øll hetta kann vera í øllum liðum í samfelagnum innan almenna tænastu vinnulív list vísindi heilsufremjan fakfelagsarbeiði tónleik ítrótt manngol og sjálvbodnum arbeiði og so frameftir heiðurin skal umframt føroyingum eisini kunna latast útlendingum sum gera eittstakt eitthvørt serstakt fyri føroyar við hesi samtykt er ynski at løgmansskrivstovan setir at arbeiða í gongd um hvussu ein slíkur heiður kann skipast og hvørjar reglur eiga at verða galdandi fyri tilnevning og væl av teimum sum fáa heiðurin

eisini eigur uppskotið at verða gjørt um hvussu heiðurin skal síggja út og um hesin til dømis skal vera í fleiri stigum sum vit kenna aðrastaðni frá grannalond okkara hava skipanir hava øll sovorðnar slíkar skipanir sum eru ein heiður sum landið letur sum dømi kunnu vit nevna grønlendski heiðurin sum eitur sella sum eru hvat kann maskan siga fortænastumadalja hjá grønlandska heimasýrðunum og tann heiðurin tað er eittsovorðt heiðurstekrin sum er ein ísbjørn fleiri av tykkum hava helst siða hana og hendan verður latin í silvuri ella í gulli eitt annað a dømi er íslendski fólkaheiðurin ið verður latin í fimm ymiskum stigum og sum íslendski forsetin leturtvær ferðir árliga tað er fyrsta januar í seytjanda juni og sum nevnt í flestu londum finnast hesi heiðurtikin tekin í ymiskum útgávum og stigum og í føroyum kenna vit sjálvandikanska best henda danska ræddari krossin sum jú eisini finst við fleiri heitum og útgávum ella stigum og líknandi heiðuskipanir eru eisini bæði í norra svøríki og finnlandi og sjálvandi øðrum londum við uppskotssettararnir mæla til at løgmansskrivstovan setir í gongd hetta arbeiði at gera tann almenna heiðurin og á fyrsta stigi eigur at verða at fara út og finna nøkur fólk sum hava tær røttu førleikarnar til at gera eitt uppskot um júst hvussu mann skipar ein slíkan heiður og at løgmaður síðani kemur í tingi við einum lógaruppskoti so tingið fær høvi at viðgera tað tað er umráðandi at bæði tilnevning og lating á heiðrunum gongur fyri seg á ein ógvuliga skipaðan hátt men eisini at tað er politiskt óheft tað leggja vit stóran dent á at hetta má ikki vera eitt politiskt heiðurstekin á nakran hátt men fyri at taka samanum frú forkvinna so er sjálvt uppskotið at lata eina viðurkenning fyri merkisterkt arbeiði ið er fyrimyndarligt og sum gagnar landið og fólkið kvinnur og menn sum gjøgnum starv eldhuga og gerningar sínar vinna føroyum og føroysk um vitan framburð mentan heilsutrivnað ella annað sum hava uppiborið at fáa eina almenna viðurkenning fyri hettar og tað eru hetta uppskotið hevur verið ávegis íeitt árstíð og og tað hevur verið umrøtt við nøkur fólk i í ja kanska fyrst og fremst hava tað verið nøkr umboð fyri teir størri flokkarnir sum upprunaliga vóru við til at at sum ja at viðgera hvussu mann kundi orðið hetta her og so hevur tað verið uppi og vent um mann skuldi gera eitt lógaruppskot tað kundi mann havt gjørt úti frá kanska soeis sum tað sær út í grannalondunum men eftir ráðgeving eisini frá umsitingini her húsinum so bleiv tað til at tað var tað var fornuftigast at leggja hetta til løgmansskrivstovuna at fáa gjørt hetta arbeiði tí hetta skal fyrireikast væl tað skal gerast ordiligt og tað skal gerast eftir føroyskum leisli og og og tað eru umráðandi so eisini at mann at flokkarnir onkursvegna eru við til at semjast um hvussu tað sær út tá ið avtornar og eg haldi að er ógvuliga gleðiligt at miðflokkurin og og framsókn og fólkaflokkurin og og sambandsflokkurin og tjóðveldi kunnu kunnu leggja hetta fram í felag og krist mikkelsen eisini frá sjálvstýri tí ati tá sjálvandi gjarna vildi havt javnaðarflokkini við eisini men tað er gleðiligt at hoyra javnaðarflokkurin vis javnaðarflokkurn kann fáa trygd fyri at hetta er ein heiður av einum ávísum slag at tey so kunnu vera við tað hopa vit í øllum førum tá ið tað kemur til endaliga avgreiðslur men tað er nokk so stuttligt tá ið mann viðger hesi tingini at nevna tað sum sum kanska løgmaður visti hann fer at taka orðið eisini fer at koma inn á men hetta við at mann hevur havt slíkar heiðar heirar fyrr og tað er kanska ikki verið nóg skipað tso høvað hevur verið og so er tað obbart ikki blivið varandi meni hetta málið skuldi verið viðgjørt nú fyri nøkrum døgum síðani og tá hevði løgmaður ja hann spurdi næstan slapið at fortalt hatta sjálvur men men hann hevði hann hevði eina medalju við frá einum heiri sumi pter mur dam sáli føroya løgmaður og formaður o javnaðarflokkinum tá lat og tað varð vist fyri góðan landbúnaðarskap tað var hann ógvuliga vøkur stór tung silvurmynst sum hevði og tað er helt tvar eitt sindur stuttligt tað var ein ær á baksíðuni nú heu hevur landsstýrið ág ein ver sum sum sítt búmerki men hetta var ein ær við lambi og vit eru fleiri sum altso hetta við at hava føroykt heiðurstakjin er nakað sum fleiri í politisku skipanini hava tosað um í nógv ár og tá vit onkuntíð umrøtt skal tað vera ein kvalur ella skal tað vera tjóðarblóman ella skal tað vera tjaldri o so heldur onkurim at tjaldri tað er fortað er fortjóðveldisligt og og hvalurin tað er forprovokerandi og tað er ringt kanska blíva samdur um hvat tað skal vera men ta tað halda vit eisini at tey sum fyrireika tað kunnu finna út av hvussu skal mann skal mann til dømis bjóða tað út til at vera eina hugskotskapping um hvat tað myndast á men tá ið vit so tosa um at veðrin er tað búmerkið sum landsstýrið brúkar so havi eg onkuntíð skemtað við at at tað átti heldur at verið aðrin tí aðrin átti lívið í okkum ullvae og føroya gull og tað snúði seg um at hava nógvar ær og fáa nógv lomb og so kanska hatta við ærini og lambinum sum var á hesum heiðurstekinum sum ptmor damsáli læt var eg eri ikki tað býttasta hugskotið men men tað kunnu vit venda aftur til atlil damsáli hevur eisini latið heiðurstekin tað var vist í samband við at heiyðra eitt bjarging aveinum skipi og í øllum førum visu vit hyggja til øll okkara grannalond so hevur hetta verið nakað sum londini hava havt og so er tað soleiðis at onkrir flokkartaka ikki ímóti ávísum heiðrum tað kann vera nógvar orsøki til tað eg skal ikki fara inn á tað tað er kanska ikki eg haldi tað gevur seg nokk so sjálvt at at tjóðveldi ikki tekur ímóti donskum riddarakrossi tí tað er jú knýtt á donsku krúni at vísa trúfesti yvir fyri donsku trúnuni og tá ið vit nú eru epopekana og eru lívveldisfólk so sigur tað seg sjálvt men tað merkir jú ikki at vit ikki halda at mann eigur at heiðra fólk sum gera eitt ordiligt arbeiði fyri land og fólk í einum landi og gera eitt gott arbeiði eg haldi at vit kunnu øll nevna dømir um menniskjur vit hava møtt okkara lívi í føroyum sum vit halda átti at fingið ein serligan uppibornan heiður frá landinum og tað eru fólk sum víða sítt lív tiltað kann vera mann gott arbeiði á ymiskum slag hjálpararbeiða ymiskum slag tað kann eisini vera tí tey gera okkurt heilt serstakt innan fyri at vinna landinum inntøkur tað kann vera tí tey granska og gera eitt heilt serstakt arbeiði har tað kann vera tí at tey hjálpa børnum tæna kirkjunu og samkomum altso tað kann vera øgiliga nógv og tí má mann gera eina skipan har fólk kunnu innstilla til hendan heiðurin og skjóta uppmen tað má eisini vera reglur fyri hvør kann fáas so túð ikki tað skal sjálvandi ikki vera káyrir sum helst men tað skal vera fólk sum veruliga hava gjørt nakað merkisvert og eg haldi at akkurát orðið merkisvert eri mær dámar øðuliga væl orðið merkisvert í hesum anhangunum ikki minst tí tað eisini knýtir okkum til merkið sum er okkara okkara flagg og og hesin heiðurin er so hugsaður at vera ein føroyskur heiður fyri fólk í øllum stættum í øllum størvum allastaðni í samfelagnum sum gera nakað merkisvert fyri landogfólk

fegnast um at vit í felag leggja hetta uppskotið fram og vóni at tað eisini fer at fáa eina øgiliga góða viðgerð í
í nevndini takk fyri frá forkomi ja takk so er næstur at røða biljustinussen
ger so væl takk fyri frú forkvinna kann eg líka sleppa at lesa eitt lítið
brot úr rómveyðabrævinum gersvæltakk fyri har stendur í róðerarbrævinum sum paulus skrivaði at verið í bróðurkærleikanum hjartaliga eymir hvør við annan kappiskt um at vísa hvør øðrum heiður og eg hugsi at tað er ikki nakað ringt í tí at vísa hvørjum øðrum heiður eg haldi tað er eini tað er vakurt upp á allar mátar so leingi sum tað ikki snýr seg um at lyfta seg sjálvan upp men at lyfta hvønn annan upp og eg haldi at tð tað er tað tað er øgiliga ringt at siga at mann ikki vil vera partur av hesum at lyfta okkara landsmenn og landskvinnur upp so ella so fyri okkurt serstakt sum tey hava gjørt samfelagnum at gagni og vit síggja hvussu stóran týdning tað hevur altso bæði fyri persónarnar sjálvar men eg trúgvi eisini at tað hevur týdning fyri onnur menniskjur sum kanska ikki altíð vita hvussu tey skulu til dømis seta prís upp á eitt arbeiði ella eitt avrik sum onkur persónur hevur staðin fyri kanska ígjøgnum alt sítt lív her hugsi eg sum dømi tá ið vit hava havt tá ið ísf hevur havt hesi her árligu tiltøkini hvar tey hoyra ítróttafólkum vísa teimum heiður og aðru so e mann til dømis eisini havt hetta sumsum eitur heiðurskjal pól er petersens og seinastu tvey árini hava tvey fólk skálafjørðunum sum hava verið stórar ítróttarligar fyrimyndir jóhanna trost og og jákun mortensen tey hava fingið hetta hoyðursskjalið og eg trúgvi at tað er so ella so eisini ein ein lætti hjá okkum sum búgva í teirra nærumhvørvi tí at vit vildu gjarna ynskt at hoyra tey so ella so men vit vita ikki hvussu men tá ið so ein felagsskapur stendur saman um at lyfta tey upp og geva teimum heiður so upp á einll annan máta gleðist mann um tað tí at tey hava uppiborið tað og og og vit vildu gjarna vera við til at giva teimum tann onkursvegna so vil eitt sovorðligt hoyðursmerki taka ta uppgávuna á seg at lyfta fólk upp sum vit í vit gerandisborgara í samfelagnum kundu hugsað okkum at gjørt men vit duga ikki vit vita ikki hvussu nú er tað samfelagið sum saman átekur sær tann leiklutin og vit kunnu vera ein partur av tí ígjøgnum at tað er ein almenn skipan og tað haldi eg er sera gott í einum sovorðnum hoyðurstekni at tað er tað er tað almenna sum átekur sær eina uppgávu sum vit í kanska sum einstaklingar í samfelagnum kanska ikki duga nóg væl so er tað tað almenna sum átekur sær at lyfta persónar upp okkara vegna tí haldi eg at tað er eitt frálíkt intiativ at hetta málið er lagt fram og komið á tingborð og eri fegin um at allir flokkar standa aftanfyri tað tó uttan javnaðarflokkurin skilji ikki ordiliga hví hví javnaðarflokkurin ikki vil vera við til at hoyra sínar landsmenn og sínar landskvinnur tí at tað kann bara vera gott tað kann bara vera positivt og tað kann bara vera gleðiligt altso eg fái ikki eyga á nakað negativt í at gera tað og tað eru so mong í okkara samfelag sum á nógvum mótum eru við til at taka tøk sum gagna okkum øllum uttan at tey sjálv krevja nakað afturfyri uttan at tey fáa nakað afturfyri tey gera tað sjálv av av ja av kærleika til sítt samfelag av kærleika til tað øki sum tey ofra seg fyri og tí er tað heilt fantastiskt at samfelagið so kann geva teimum nakað og tað er tað sum hetta her snýr seg um at mann virðir tey avrikini sum hesir persónar standa fyri lyftir teir upp og gevi teimum og teirra nærumhvørvi eitt herðaklapp vit kunnu øll vit kunnu øll fáa nakað burtur úr einum herðaklappi eg hugsi eisini um martin joensen sum hevur givið føroyska samfelagnum so ómetaliga nógv ígjøgnum sínar sangir og nú hevur hann innan fyri eitt hálvt ár fingið tveir stórar prísir ella tveir stórar hoyrar frá almenni føroyum fyrst frá mentamálaráðnum hvar hann fekk serstøkur mentanarvirðisløn landsins og so seint so fyri fjúrtan døgum haldi eg síðani fekk hann tí tann stóra prísurin eisini frá fma og mann sær hvussu hvussu glaður hann blívur um tað og vit blívu øll glað um at kunna lyfta hann upp tí at allir føroyingar fegnast um tær fólkaognir sum hann hevur givið okkum ígjøgnum sín síni serligu evnir at seta orð á á lívið og á tað sum vit onnur ikki duga og at seta løg til og sovíðari og hesin hoyrishetta hoyristekini sum hetta uppskotið snýr seg um er so kunnu vit siga ein eitt alment eitt alment inndiativ til at hoyra persónum nakað sum eg haldi vit vit hava saknað og hava manglað í føroyum og tí mam at siga at eg fegnist um tað og eg vóni at hetta kemur at at vera væl eydnað og at tað vera nógv sum koma at fáa hoyðurstekin frá tí almenna fyri fyri nógv avrik sum føroyingar á ymsum økjum gera í millum ár og dag og tað er tað eru nógv fólk sum mann kann koma í tankar um sum burdi fingið eina sovorðnan hoyðurskross men tað verður so nakað sum eg gangi út frá at tað verur kanska løgmaður ella onkur honum nær sum kemur at sita fyri tí tá ið avtornar so tað vóru tað var tað frú forkvinna takk fyri
ja takk her eru onkrar viðmerkingar jóhannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna í einum nevndi biljustinussen at javnaðarflokkurin ikki var við í hesum uppskotinum ella eg nevndi jú mína røðu at vit fóru at taka undir við uppskotinum um tað vendi rætt og tað vísti at vísi seg at tað vendu rætt at heira vanliga føroyingin hava tað einki ímóti og tað tað tað ljóðar skilagott so vit koma at taka undirvið hesum uppskotinum

ja takk billjustinussen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja tað er absolutt gleðiligt atjavnaðarflokkurin ger tað og tí sær tað so út til at tað verður eitt samt løgting sum stendir aftan fyri hetta átakið og tað haldi vit kunnubara

ja takk so er ta edva jacobsen eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna e nevndi nakrað innáta eisini mínari røðu tá man tá mann bara hugsar mann skal ikki fara so langt at hugsa rundan um kanska við heimbýi ella tvarmastu hugsar um persónar sum í ár tíggjur stillisliga hava rokt eina heilt ávísa uppgávu og hvussu nógv tað kann bæði ver inn í ítróttin tað kann fer innan fyri tað kristliga lívi tað kann veainan fyri so nógv men tað tú leggur ikki merki til tað fyrr enn viðkomandi av einum vissum áðum aldri gevst hvussu tað tað syndrast visti mannikki ordiliga tekur upp til yvirflatuna og fólk hugsa hvat hvat skedti her teð kepta ikki ørisin enn tað at at kanska ein fyri aldur gavst innan fyri hetta her øki so væl kann ein persónur halda upp á

ja takk biljur stinussen ger so vælja tað er púra rætt sum edvard jakobsen sigur og eitt annað sum eg gloymdi at nevna eisini tað er tað at í summum førum so eru tað persónar sum hava kanska í langa tíð kanska gjøgnum alt sítt lív verið nakað fyri nakað fyri onkran ella fyri eitt nær samfelag uttan at onnur hava ánað nakað um tað men tá ið tey so fáa ein heiður so fáa øll innlit í at her var eitt menniskja sum sum veruligani gjørdi mun har sum tað var og púra ósjálvsøki uttan at á nakrar mátar reklamera fyri teg hevur gjørt tað í langa tíð og tað er eisini fantastiskt at síggja slíkt so hetta er eitt spennandi uppskot og takk til bjørt samuelsen sum er initiativtakari og sum hevur heitt á okkum onnur um at standa aftan fyri uppskotið saman við henni eg haldi at tað er eitt gott
takk fyri ja takk næstur at røða er bjarni kára
fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot frá fleiri uppskotsetarum frá teimum ymisku flokkunum undantikið javnaðarflokkin sum er eitt uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt sokalla føroyskt hoyristtekin og til tað kann eg siga at eg minnist øgiliga væl fyri nógvum árum síðan kanska einum trettan fjúrtan áru síðani tá hsjálvandi sum sum lívveldismaður ella sum ein sum gjarna vil hava føroyar vera ein sjálvstøgu tjóð so bleiv mann altíð eitt sindur eiðis holvku irriterarin á atmenn gingur við donskum riddarakrossi um mann hugsaði hví hava vit føroyingar ikki okkurt fyri sum sum er til okkum sjálv ta minnist seg nemliga at tá var tvey hundrað akkurát komin út við einari útgávu har teir samstundis eisini høvdu prentað nakrar riddarakrossar bara fyri við føroyskum litum og føroyskumsniði og tað var stuttligt hvussu nógv fólk vildu sleppa at ganga við tí tí tað var nakað sum mann kundi kallað sítt egi sjálvt um tað bara hekk saman við við eitt albom sum kom út hjá einum bólki í føroyum øh sjálvandi heta her við hoyðistekin tað er ikki bara bara tað er tað er ofta nokk so nokk so kompleks ordan ella ella kompleks samanseting ø áðrenn e vit skuldu pviðgera uppskotið tá fór eg at lesa eitt sindur um danybrógordanina og ellefantordanina og falkaordanina og so framvegis og tað er ikki hesin reglugerðin mann hevur í sambandi við ordana bæði hvør innstillar hvussu metaljurnar síggja út hvussu nógvir klassar og gradir og og so framvegis men tað sum eg haldi tað søguliga og søguliga gongur tað ofta kanska eini fýra hundrað ár aftur til einaveldi tá ið medaljan hevði til uppgávu at disignerað hvør var í tí betra selskapinum saman við kongi tað er so ikki fyrr enni seinni seytjanhundraðtalið typiskt ella fyrstu átjan hundrað at at tann øvria borgarligi heitin eisini kann fáa lutað riddarakrossar í form av í danmark ordnin men tað sum tað hevur til felags hóast tað er broytt nógv so hevur tað tað til felags í nógvum førum

og tað haldi eg sæst aftur niðri í danmark til dømis tá gevur mann typiskt tá hahevur hvørt ministeriu eina kvotu av riddarakrossum at geva út til og tað er typiskti embætisfólk innan fyri politi innan fyri herin innan fyri embætisverki annars og mann er farin til at geva tað meira til mentanarfigurar og innan fyri list og vísind tónleik og so framvegis tað verður eisini brúkt typiskt í fólkatinginum verður tað tillutað til politikarar sum hava havt sum hava verið í fólkavaldur í morgan átta ár tá fær mann typiskt riddarakross og ministar fáa typiskt automatiskt riddarkross av fyrstu grat so tað er í stóran mun ein ordan sum fyri heldur seg nógv til drúgva tænastu í statsaparatinum og tað haldi eg hevur sí sítt gagnliga virði h og tað haldi eg eisini at eitt føroyskt hoyricteking kann vera ein ein partur av men ikki bara tað hevur jú eisini eitt deplomatiskt amboð bæði falkaordan og danibrógaordan hava tað til felags at tá ið tað er til dømis statsbecøk ella ambassadørar í einum landi aftaná eitt ávíst áramál tey fáa tillutað til dømis komandørkross sumt av tí er er bara til stjórnarovastar sumt er til deplomatar og tað er eitt ávíst tað er eina ávísi ávís skipan har innan fyri deplomatinum nú er føroyar sum ein partur av danmark so eg veit iki ordliga hvussu tað er riggað tað er ikki si ofta við at fáa statsbusøk h men tað er í øllum førum langt siðvenja fyri tí og tað er eisini langt siðvenja fyri at persónar sum brádliga ikki sýnasta vera virðiligur til at hava henda hoyrin teir fáa hann frátiknan eg kanntil stuttleikarar nevna ati hermann gøring hevur verið riddari av av fyrstu grad í danmark men fekk so fekk stú tann hoyring strikaða næstan á nøkur ár so er tað tann íslendska ordanin hann e hann er býttur upp í fimm partar og har hevur tú ein stór kross sum er til stjórnarovastar í øðrum londum og so hevur tú nakrar aðrir stórkrossar stórriddarkrossar og tað er ræðiliga ymiskt vat man it brúka tað til øh og tað er so tann íslendski forsetin sum eisini stendur í viðmerkingum sum sum sum velur saman við nøkrum tilmæli frá eini eini nevnd við fimm limum hvør skal fáa ein slíkan heiður øh eg haldi sjálvur at tað er eitt ordiliga gott hugskot at fara at gera í føroyskt hoyristekin faktiskt eitt sindur beint áðrenn eg visti av hesum uppskotinum tá hevði eg havt tilvild skrivað á facebook at visu vit nakrantíð fóru at fáa eitt sovorðt hoyristekin so helt eg at tað fyrsta skuldi verða tillutað til ukrainska forsetan volodomycilendsky tað kundi tað kundi verið t at visti mann fekk hetta samtykt at nevndin ella ella løgmaður tekur avgerð um at tann fyrsti móttakarin verður verður tann ukrainski forsetin øh í øllum førum visti man skipa tað soleiðis at har er ein ein rang fyri stjórnarovasta øh um hetta her skal líkjast meira eina sovoðna forkensmedaljus sum sum tað millum annað eisini verður lagt upp til í uppskotinum og sum eg veit er kanska kardinalpunkt hjá javnaðarflokkinum tað ber eisini væl til tað er ófatiliga nógvir mátar at snigga tær saman uppá øh tað tað blívur eitt sindur soleiðis tá ið mann hevurtá mann hevur fýra hundrað ár á siðvenju innan fyri hesum her øh og tað eru nógvir nógvar treytir og nógvir nógvar reguleringar mann kann gera sum hóska seg til okkara samfelag til dømis kal mann diskutera skulda vera fimmordanir tað er kanska í í yvirkantinum øso so er tað hetta her við hvat hvat hvussu skal að síggja út og hvat skalhvat symbol skal merki hava tað skal ikki gera meg so ræðla klókan uppá tað hevur sjálvandi verið nøkur áhugaverd boð inntil víðari øhsjálvandi skal tað vera nakað sum er sermerkt fyri fyri føroyar ella fyri føroysku stjórnina kristin andreasen nevndi hendan her veðrin sum er tí gamla vápnamerkinum hjá hjá hjá landsstýrinum og tað kundi eins væl verið eitt tjaldur ella ein ar ella ein smara tað eru nógvir møguleikar men í øllum førum so haldi eg at hetta er eitt eitt gott uppskot eg haldi mann skal eisini ansa eftir at tað ikki blívur sovorðti sovorðtð ilitert sum bara politikarar og embatismenn ganga í men at tað hevur sum endamál at hoyra góðan fyrimyndarligan atburð og virki innan fyri eitt øki í samfelagnum tað verður seg mentan vísind ítrótt tað andaliga tað at tæna tað almenna tað eru øgiliga nógvir møguleikar fyri hvørjar kriteriur skulu vera galdandi fyri at fáa ein slíkan heiði tað er sos sjálvandi man knnakað mann kann fara niður í smálutirnar við tá ið mann fer at viðgera hetta her uppskoti og sjálvandi er tað eisini týdningarmikið at tað er nokk so broytt forankra í tí politisku skipanini soleiðis at mann ikki fær á úlgruna um at nú fekk hesin tí hann e tjóðveldismaðurho nú fekk hasin tí hann fólkafloksmaður og so framvegis tað má onkursvegna vera so mikið broytt at øll kunnu kenna seg aftur í heiðurin í mótsetning til riddarakrossin har sum bara summi kenna seg aftur í heiðrin og onnur føla seg kanska uttanfyri fyri at seta upp á tann

sum siga hvønn veg hetta kann fara men yvirskipasæð haldi eg at tað er ordiliga gott at vit seta okkum fyri at hoyra fólk sum hava hútmerka seg innan fyri øll samfelagsviðurskiftir og tænastu øhtað haldi eg vit mangla og tað haldi eg at
lat eiga sett í verk
takkfyri bjørt samelsen eina viðmerking takk fyri h ja tað var áhugavert at hoyra bjarna kárason fara aftur ísá søguna umriddarakrossarnar sum okkara grannaella nøkur av okkara grannalondumi hava eg haldi sjálv at tankin aftan fyri hetta uppskotið er kanska hugsað meira e nútímansheiðurstekin til fólk sum gera nakað merkisvert fyri landufólk tí at tann gamla skipanin sum bjarni kárasson vísti á sum summi lond hava bygdi serligt á hetta við trúskap til trúnina og so víðari at tað vóru serliga fólk sum sýndu serligan rap móti trúnini sum blivu heiðraði og tað er nokk ikki tangin við hesum tankin við hesum er nógv meira at tú nettupp viðurkennir nakað sum fólk gera fyri landofólk nakað sum flytra okkum framá so ella so lyftir upp og og og er størri enn persónurin sjálvur ella gerðin sjálv ella arbeiði sjálvt og so nevndi bjarni kárason hetta við smálutinum men tað kemur egendtla aki

takk fyri hára formaður og tagtil viðmerkingina nei orsøkin til eg nevnið ettara er bara fyri at vísa baksýnið fyri hvussu tað hevur hví hvítasær rús sum tað sær út aðrastaðni í dag danmark er lfaktiskt lutfasliga konservativt í mun til hoyrismedeljir í mun til til dømis svøríki og norra og ísland sum jú er eitt lufasliga nýtt land og sum í mun til danmark er eitt lívveldi og ikki ein monaki so tað skal sjálvandi tað skal sjálvandi ikki vera íkravt av hvørja positión tú ert í um tú ert aðalstjóri ella sendimaður ella tingformaður at tú færir hesa medaljuna tað skal byggja upp á meritt tað skal byggja upp á hvat tú hevur avrikað innanfyri títt øki tað skal byggja upp á eg haldi tað kundi eisini bygt upp á drúgva tænastu eitt sindur sum eitt forkjensmedaliga menmen ikki soleiðis at tú fær tað automatiskt í kravt av at hava fingið onkran sess ella ella eitt álit starv tað má jú vera eitt sindur úv frá gerningin og og tað at tað er okkurt at hoyra tí at heiður er jú eitt øgiliga absrt abstrakt hugtak so tað má onkursvegna vera tí tú hevur okkurt skaggligt at vísa á sum er fyrimyndarligt fyri

løgmaður sum fær úr tær frá tí takkar formaður tað er ikki áhugavert at viðgera mál her á hesum høga palli at fáa løgtingið at ella har eru allir flokkar saman um tað tað er ein fragd í sær sjálvum í hesum førinum er tað so í star at hetta er løgtingið sum samtykkir at heita á landsstýrið í hesum førinum á løgmansskrivstovuna har við løgmann um at skipa so fyri at tað er heiðurstekin sum ætla nú er at seta í eina skipan frá teimum almennu føroyum so sum vístur vilja á her um dráarskiftinum at tað eru tey flest øll lond hava tað serliga her rundan um okkum og eg haldi at mann kann siga við góðum royndum og kanska er hann er ampin av at ikki tora at hoyra onkrum burtur úr onkrum øðrum hevur kanska hildið okkum aftur til at fara undir eina slíka skipan sjálvt um eg haldi tað bæði vit sum hoyra og tey sum blíva hoyraði bara føla gleði vegna tey sum verða hoyraði og og tey sum eru kann mann siga eru við til slíkt føla eisini nakað gott tá tú hoyrar onnur fyri góðar gerðir og tað kann vónandi eisini vera við til at gera tað at ennnu fleiri kann mann siga bitraða til at vera við til at skapa nakað gott og vera við til at vera í trúgvari og trúgvari tænastu fyri eina góða sak og hetta er ikki ókent í føroyum sum fleiri her hava verið inni á eisini vit kenna tað ja nú er tað fyri sovorðið drímliga nýliga komið inn í ítróttin í føroyum har ið sf skipa fyri einum árligum tiltaki har ið mann hoyrar teimum sum kann mann siga bróta framúr innan ítróttina men annars er tað jú vanligt í ítrótti at tað eru tey sum vinna sum fáa hoyrin og hoyristekin og so víðari so har er tað kanska eitt tíð kappingarmiljø har tað er púra vanligt at verða hoyraður tá tú ert bestur men at fara víðari og so hoyra tey sum gera nakað serligt bæði í ítróttini avrika í sjálvum ítróttinum og tey sum standa á umýtróttinum tað er so forvástvíst nýtt í føroyum haldi eg bara haldi tey trý ára bak haldi eg verði tríggggjar ferðirnar nú eeh fyrst í árinum eeh fyrst hvørjum árið harumframt hava vit eisini onnur sum deila hoyrar út millum annað hevur reyðikrossur nú í fleiri ár eeh langt aftur tíðina eisini kanska deilt hoyrar út til tey sum hava staðið fyri onkrari bjarging og so víðari og tað sum eg haldi eg nokk so stuttligt í sir tí tað tá ið hetta her uppskotið kom fram á ting tá kann mann siga koma embætisfólkini á løgmanskriftunum og vístu mær á at hetta hevði verið praktiserað frá løgmanni fyrr í tíðini og tey funnu so fram tvey landsheiðurstekin og tað er tó langt sann tey eru givin seinast so vítt okkum kunnugt løgmarknivstovuna kunnugt og heldur ikki eru nøkur reglugerð at finna mann er roynt at leita í arktkivunum í gamla arktkivunum um tað eru nøkur reglugerð fyri hvussu er her heiðurstekin verða latin og tey sum eru funnin heiðurstekin og eg kann upplýsa at tað er funnið bæði fyri ella fyri bæði eitt heiðurstekin og tað er tað er ein súlvur medali um sum mann siga og sum onkur er víst á her so so er tað kann mann siga ein ein ær við lambi kann mann siga á baksíðuni so tað vóru hvussu øðrvísi tíðir eina í dag har vit hava veðlamerki sum sum eitt eyðkenni fyri føroya landsstýri og tað almenna umsitingina kann mann siga og tað finst so bæði medaljur sum eru fyri ta eina heiðurin sum var innan fyri landbúnað og á heiðurstekinum stendur nakað við at landsasturð ger at feiga løgmaður ger at feiga landsstýr kunnugt formaður nú
at landsstýrið hevur samtykt at handa hoiðurstekini bóndið er tø búgv er landsøð til nísum havni eisini á persónum sum fingu akkurát hetta hoyðursbrævið harra joen heini joensen bónda í bø fyri seyðamansskap og fyri góðan bóndaskap føroya landsstýrið sætta januar nítja hudrað og sjeyogtrýss og løgmaður tá var so petur mor damssáli javnaðarløgmaðurin tá sum læt henda heiðurin fyri bóndaskap og seinni havi eg aftur eitt heiðursbræv summi er dagferst sjeynda februar fimmoghálvfjerðs og har í føroya landsstýrið ynskja at hoyra tigum við heiðurstakinum fyri bjarging bundin er bátleysur maður og tað finst eisini eit heiðurstekin í nomedalju formi fyri tað og tað var so latið fyri góðan sjómansskap til skipar ug manning og ms múlafossi tá manningin á motorskip kongssavn fti hundrað og seksogtreti frá rituvík var bjargað í kaftigat tveyogtjúgunda septembur nítjan hundrað og fýraoghálvfjerðs signerað av ætlað p-dam táverandi løgmanni ætla berdams sála távorðna løgmanni altso frá nítjan hundrað og fimmoghálvfjerðs er hetta dagfest so hetta er ikki heilt ókent frá tí almenna men sum sagt har finst eingin reglugerð tey hava leitað í arkivum og gomlar skivum og tað er ikki sær ikki út til at verið í skipað á tann hátt hetta hevur nokk verið á eina avgerð sum føroya landsstýrið tikið tá men eg eri samdur við upskusetaranum at tað er nokk best at gera tað man sigur burtur frá politisku skipanini tí annars kann tað skjótt líva til at tað verður misdánt fyri at vera kann mann siga politiskt valt út og so er og tað má tað ómøguligt vera tá tað kemur til slíkt so tað er nokk rætt at mann leggur tað burtur frá og hvør er tað so sum skal sita í einari slíkari nevnd ella hvat tað verður sum kemur at útnevna tað má mann so finna út av við at hava eina eina breiða viftu av fólki sum onkursvegna eru ílla e eru persónar í samfelagnum sum vita hvat gongur fyrisift í samfelagnum og fylgja við og so víðari sosaman veit hvat eru kriterurni fyri atfáa hend heiðurin og eg trúgvi at mann skal gera tað soleiðis at tú hevur nøkur heiltávískriteriur at geva eftir soleiðis stara at tann ella tey sum skulu útnevna hvør skal fáa í sjeiðursteðkina hava eitt ella annað fyrit haldast til tí annars kann ta øgiliga skjótt blíva at tað kemur infilatión í og at mann fer at deila út í í so stórum mongdum kann mann siga at tað kanska blívur alt ov vanligt atathesir hoyrarnir verða deildir út tað skal vera onkur og í her leggur tó eisini upp til at tað skal vera onkursum hevur tænt landið og fólkið føroyum at frama nú haldi eg tað vavar bjarnin kár sum peterseno nevndi at tað var lotið mær cilensku skuldi fingið tað fyrsta og hann hevði nokk ikki ligig fyrstu fyri eftir hesum uppskotinum sliggur á borðinum men tað kann mann so viðgera í nevndini um tað skal vera møguligt at hoyra heimsleiðarun sum onkursvegna eru við til at gera heimin betri ikki bara tæni føroya landi men tað at gera heimin betri og harvið eisini kann mann siga sum ein avleiðing at gera føroyar enn úg betri á tí har tað skuldi mangla tað er so nakað mann kann viðgera nærri í flískuskipanini tá tað fer í nevnd so tá ið løgtingevur samtykt hetta sum tað ikki tykis vera nakar ivi um so skal eg taka endan og føran fram á leið og vónandi skal tað arbeiðið ganga skjótt soleiðis at vit fáa framt hettari verkið innan stutta tíð so takk fyri eina góða jarliga viðgerð og vónandi koma vit øll ásamd um hvussu henda skipanin skal gerast takk harra form
raðurja takk so er tað viðmerkingar edva jacobsen takk fyri hara formaður ja altíð halt áhugaverdir vinklar í hesum her málinum og nú løgmaður sjálvur eisini kenna kennir tað frá síðnum nærumhvørvi eg kendi øllum førum har sum eg komi frá at lyklapersónur innan fyri ymisk øki sum í øgiliga nógv ár hava staðið á odda illa í tí stilla virka fyri fríviligum arbeiði eg blev honn ofta at hugsa um tað vit eru øgiliga í føroyum er tað øgiliga natúrligt enn at ein rúgva av fólki ger fríviligt arbeiði ger mann gott arbeiði tað er ikki líka natúrligt aðrastaðni sum eg havi eisini sett myn í visu øll í dag góvust man sigur frá dag av góvust við fríviligum arbeiði so væntað gt t tað verið nógv tiltøk sum skuldu vera hetta vikuskifti sum høvdu blivð avlýst tað sigur nakað um og so er tað ofta tóveldar sum sum standa aftanfyri og fáa alt at bera til so at tað koyrir øgiliga nógv í tí baninum enn tíbetur tí haldi eg at hetta her er sjálvandi við kriterium hvussutær eóru býtt út men

maðuja takk harra formaður tað er soleiðis atsumviðmerkjararin edva jacolbsen er iniá gjøgum formannin at ja tíbetur er tað soleiðist enn í føroyum at tað vælgerandi arbeiði og ólønta arbeiðið í føroyum ber ein stóran part av frítíðarlívinum uppi og tað havi eg altíð sjálvur gingið høgt upp í og mær dámt væl tað tá gevur eitt serligt samanhald at mann stendur samanum nøkur viðurskifti og hjá mær er tað so serliga innan fyri ítróttini eg avr jaktivur og og eg haldi sjálvur at tað er væl givið tta tíðin orkuna man her lagt í tað og eg kann so nevna eisini at í vestmanna har fann mann uppá fyri ja hvat tíðin rennur so kanska er tað longu meira enn fimm ár síðan at útnevna ársins vesning og tað er so nakrir útnevndir eftir hondini og eg haldi at vespuningar hava tikið sera væl ímóti tí og tað er ein stórur heiður at fáa tað at verða útnevndur til ársins vesning so tað er eisini nakað
við at deila hoyrarum
takkar formall pu uppgáva jharformaður ja htað sum eg haldi eg tað tað sum so løgmaður enn í á tta tað er ótrúliga nógv fólk sum íta í stilla sum ongantíð gera vartvið seg og ikki rópa upp o nakað stað men ár um ár um ár tæna frívilja virksemið tað er ófatiliga umráðandi sum løgmaður rinna á í síni heimbygd okur sum uppliva kommunera einar ítróttur kenna nøkur fólk sum óótrúliga ágrýtin blíva við om mann hugsar ofta hvat fáa tey hesi edhenda áhugan frá at blíva við og so vil tað hitta eisini at mann mann er hellar viktur teð líka sum n heldur tað frá politisk skipandin sum so at so tasseg altað enda vegnum dámarikanning sum um m sum otta blívur tann diskussiónin so tað er at at finna millum vegir

løgmaðurja takk ø ja tað er sjálvandi ein avbjóðing kann mann siga í sær sjálvum at vita hvør er tað mann skal fanga ella finna úti um landið tí atsum hennika old viðmerkjaravarini á gjágnum formannin so er tað soleiðis at ja tað eru øgiliga nógv sum vit ur stilla leggja alsalla sína frítíð í eitt ella annað felags arbeiði eingin sær tey eingin leggur merki til tey ofta er tað tey fólkini sum gera tað allarstørsta arbeiði hvussu fær mann uppspora tey fólkini og so tey tey røttu kann mann siga sum verða hoyraði og harkundi ein skipan verið tann at tú biður um um innstilling tal si at tú kanst senda inn uppskot til hvønn mann heldur við teimum grundgevingunum sum mann heldur eru egnðar til at blíva kas man siga góðtikin til at fáa ein slíkan heiður tað kundi verið ein skipa
táð mann kundi havt við
sýr tað bjarni kárasum petersen ger so væl takk fyri at hoyra for mær løgmaður hevur eg uppøðað rætt at viss tað skal vera tær við at tæna landið og fólkið so er tann okrainski forsetin ikki natúrliga tað besta boðið men tað er eisini bara ein innleiðandi diskussión til hvat skal høvuðsendamálið vera við hasum her tí at aðrastaðni síggja vit at tað hevur eina ávísa diplomatiska funktión tað hevur eina ávísa funktión at skula hoyra tey sum hava verið drúgv í tænastuni móti móti stjørnuna og innan fyri tað almenna sektorin og viðhvørt er tað at hoyra nøkur avrik til dømis á mentanarøkinum og ítróttarøkinum so tað er eitt sindur ymiskt og spurningurin er skal hetta hoyristekinini skula rúma alt ella skal tað vera sumt av tí skal tað býtast upp í ymiskar medaljur tí at í øvnum forðin veit eg at fólkaordan og danibøkordan ella elefantordan hevur eisini eina diplomatiska funktión við at mann gevur tað til stjórnar ovastar
í mun til til dømis
ja øh takk harra formaður ja eg viðmerki sjálvandi tað sumbjarni kárason petersen var inni á at hetta her samtyktisum núlíkra borðinum heimi lær ikki at lolmyrssilendsky kundi fingið hana men tí nevndi í saman við fingi nevndi eg mann kundi kanska broytt orðingina soleiðis at tað ber til at geva heimsleiðarum sum seta ka man siga serligan dám á heimsmyndina og gera tað til ein betri heim at mann hevði ein møguleika eisini at deila ein slíkan heiður út tí hvør veit tað kann jú vera at vit eftirfylgjandi koma hava tætt samstarv við við ukraina aog sovíðari sum kanska kundi givið blegg fyri at vit fingu møguleikan at hoyra honum sum nakað eina serliga ímynd av at verja demokratiið kosta hvat tað kosta
vilja takk harra formaður
ja so er tað bjart samelsen sum fær orði gersuvæltakk fyri eg ætlaði bara vegna uppskotsetararnar at takka fyri eitt ógvuliga jaligt orðaskifti og takka fyri at umboð fyri allar flokkar hava sagt hetta vera eitt gott uppskot sum tey vilja taka undir við sjálvandi um innihaldið í hesum heiðurstekinum verður soleiðis at tað eru fólk sum gera nakað merkisvert fyri landifólk sum lyfta okkum framá sum gera nakað sum røkkur út um tey sjálvi og og teirra gerning og har haldi eg vit kunnu ikki strika tað undir nóg greitt ati ein eitt fólk sum ein kvinna til dømis sum ger reint á einum sjúkrahúsi eitt langt lív og harvið og gongur høgt upp í sítt arbeiði og harvið tænir okkum á tí økinum og ein sum kanska ger sjálvboðið arbeiði við børnunmung eitt heilt lív ein sum arbeiðir við ítrótti kanska brúkar ger seg heilt serstakliga merktan við at brúka sínar frítíð upp á at menna tað kundi verið børn við serstøkum avbjóðingum altso fólk sum brúka sítt lív upp á at lyfta upp tað fólk sum granska og finna nýggj ting sum lyfta føroyar og geva okkum vitan og gera okkum betri før fyri at út inna ja eisini til dømis sum eg nevndi í røðu míni at mann mann kann bebetra um heilsuverkið gjøgnum granskingina tað kann vera fólk innan fyri mentan og tað kan vera fólk innan fyri øll øki hetta er ikki hugsa sum tær gomlu riddaraskipanirnar frá grannalondunum har mann kanska í stóran mun í øllum førum visti mann fær longru aftur á tíðina heiðraðu litina í samfelagnum tvørturímóti er hetta ógvuliga umráðandi at halda fast í hetta má vera ein heiður tilvanligt fólk sum gera merkisvert arbeiði sum gagnar landið og fólki og eg ætlaði eisini líka a nýta høvi at takka fari á løgmanni fyri at hann hevur møtt hesum uppskotinum ógvuliga jaliga hann hevur saman við sunm embeiðsfólki funnið fram fyridømi sum hava verið um heiðurstekkin sum landsstýrið kanska hevur gjørt tí tey høvdu tørv á tí men har tað so ikki eru skipaðar reglur fyri hvussu mann gjørdi tað og og tað kann vera áhugavert at fáa fram í nevndini kanska it sindur meira um tað arbeiðið sum var og eg haldi í heila tikið at eg kundi gott hugsað mær at nevndin eisini tók upp hetta við hvat er tað fyri fólk mann so setir at fyrireika hetta hvat er tað fyri fólk løgmansskrivstovan eigur at finna sum eru før fyri at vera við til at gera nakrar reglur soleiðis at mann kann orða eitt lógaruppskot um eina føroyska heiðurskipan eg haldi hugskotið um at mann eisini kann taka nú liggur ta í orðingunum í hesum uppskotunum sum er eitt uppskot til samtyktar at mann eisini kann hoyðra útlendingum men so er tað sagt útlendingar sum gera nakað fyri føroyar altso sum gera nakað serstakt ella nakað merkisvert fyri føroyar og føroyingar og tá ið mann so nevnir ukraenska forsetan sum sjálvandi erhin kendasti og mest persónurin í løtuni so haldi eg fer sovið tað er áhugavert at mann kann hyggja upp á tað men eg haldi tað týdningarmesta er at mann heldur fast í at mann ynskir at gera eina skipan har landið fóroya landsstýrið kann takka borgaran sum brúka sítt lív og sínir evni og sítt hegni til at gera nakað sum lyftir bæði land og fólk framá men eg haldi thetað er veri eitt áhugavert orðaskifti og eg gleði meg at fylgja arbeiðinum í í nevndini og ja eg skal bara takka fyri løgmanni fyri at hann eisini vil lofta hesum og taka arbeiðið víðari tí at eg haldi við seg nakað sum hevur týdning her so er tað hetta ikki er flokspolitiskt men at vit standa saman um tað so míni síðstu orð skulu vera harra formaður at saman varð okkum givið at standa og eg gleði meg til vit ein dag kunnu lata it føroyskt heiðursmerki sum landið letur føroyaland letur til til persónar sum gera nakað merkisvert fyri landifólk takk fyri
ja takk fyri tað eru so ikki fleiri sum hava biðið um orðið og tí er hetta orðaskifti enda og hetta uppskotið til samtyktar um føroyskt heiðurtekin heiðurstekin tað verður beint til í mentanarnevndinar til viðgerðar í mentanarnevndina til viðgerðar og tað eru ikki fleiri viðgerðir í dag tað er bara framløga eftir á skránni og eg skal boða frá at rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar tveyogfýrs tað er uppskot til ríkislógartilmalinm um at seta í gildi fyri føroya forslagg til endring av rætsplagi lóg forferðini og lóg forferðina um rætsavgiftir tað kemur so á skrá ein annan dag tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin fýraogtjúgunda mars og hann byrjar klokkan tíggju tá eru seks fyrstu viðgerðir á skránni tað er av løgtsmál nummar sjeyogfýrs uppskot tið løgtislóg um at umvæla umbyggja gomlu læknahúsinum ta gulu húsið til fyrisitingabygning og annað hjá klaksvíkar sjúkrahúsi løgsmál nummar áttaogfýrs uppskot til løgtslóg um at innrætta víkaðar partin av kjallaranar í hábygningi já landssjúkrahúsinum l parkering goymsluog royngerð umframt til vegleiðing í hábygninginum og fyrsta viðgerð ar uppskoti nummar løgsmál nummar níggjuogfýrs uppskot il løgslóg um innflutning nýtslugóðskutryggjan av midisinskari útgerð síðani verður fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hálvfems er uppskot til løgslóg um fólkaheilsustýri og av nummar einoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um sjúkrahúsverki limatalið í sjúkraráðnum verður hækkað nei orsakað verður lækkað úr níggju limir liður í fimm limir og ásett verður meira groytt hvørjar uppgávur og skyldu sjúklingaráðið hevur og fyrsta viðgerð varð eisini av løgsmál nummar tveyoghálvfems er uppskot til ríkislógartilmælið uím at seta gildi fyri føroyar annorning vi krafttretino forferiuni av lóg um joniserandi stroling og strolepis skúttelse tað eitur stráleypiscúttelses lógin og tað er so eisini framløga á skránni í morgin so er hesin fundur lokin